tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag níggjunda desembur og fyrst á skrá er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar einogfjøruti tað er uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og tjúgu hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen sum fær orðið
formaður tað er onnur viðgerð av uppstum til eykajáttanarløgtingslóg fyri oktobur í tvey túsund vit hava gjørt eitt álit í fíggjarnevndini í hesum málinum og tað er tað sum eg fari at lesa upp fyrst álit í løgtingsmáli nummar einogfjøruti frá tvey túsund og tjúgu uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri oktobur í tvey túsund og tjúgu landsstýrismaðurin í fíggjarmáli jørgun niclasen hevur lagt málið fram sjeyogtjúgunda oktobur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjuogtjúgunda oktobur tvey túsund og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fjórða níggjunda nítjanda og fýraogtjúgunda novembur og eisini fyrsta og triðja desembur í tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við lisa saman við føroya tónleikarafelag vinnuhúsið ferðavinnufelagið smyrðilein flogskiparafelagið súluna wisfarðogeilands landsstýrismannin í almannamálum elsbet mersetis gunnlegsdóttur landsstýrismannin í heilsumálum kaileu holm johannesen saman við ávikavist farsóttarnevndini og heilsutrygd landsstýrismannin í fiskivinnumálum jákupvestergaard landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum jenisa rana saman við landsverki landsstýrsmannin í umhvørvis og vinnumálum helga abramsen saman við áávikavist als heilsufrøðiligi starvsstovuni og filmshúsinum ogtrom og við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við ávikavist landsverki strandfaraskipum landsins vágafloghavn og ætlantsflogi ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar ið kann leggj afturat er ein samdnevnd sum tekur undir við hesum her men ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingarnar og so aftaná so er tað soleinar at aksel ve johannesen og kristina háfoss hava nakrar viðmerkingar sjálvir men nú lesur tað sum ein samd nevndt hevur at siga eykajáttanaruppskotið gevur eitt samanlagt hall á hundrað og áttaogtjúgu komma átta milliónir krónir er tað lú eitt sum tað verður nevnt verður hugt nærri at hvørjum øki sær fevnir eykajátaðaruppskotið um fylgjandi vit eru á grein trý fíggjarmál har verður biðið um hundraðog tjúgu milliónir krónur biðið verður um at játtanin til landsins ognir verður hækkað við einari millión krónum av játtanin til strandfaraskip landsins verður hækkað við fýra milliónumkrónum at játtaði at verða hundrað milliónir krónur til nýggja høvuðskontopf ætlantsflog kapitalinnskot vegna kovit nítjan og at játtaðar verða fimtan miliónir krónur til nýggja høvuðskontu pf fáa floghavn kapitalinnskot vegna kovit nítjan so eru vit á grein fimm fiskivinnumál har er eykajáttanarumbønbønin útreiðslu neutral biðið verður um at játtanin til fiskimállaráðið verður lækkað við hundrað og hálvtrýss túsund krónum av játtanin til vørn fiskiveiðaeftirlitið verður hækkað við tvey hundraðog álvtýss túsund og at játtanin til flutningsstuðul verður lækkað við hundrað túsund so er tað á grein seks umhvørvisvinnumál har verður biðið um eina komma fimm millión krónur biðið verður um at játtanin til endurgjald til filmsverkætlaninir verður hækkað við fýra milliónum krónum at játtanin til heilsufrøðiligu starvsstovurnar verður hækkað við fýra hundrað túsund og at játtanin til tíðaravmarkaða kom vit nítjan stuðulsskipanina verðr lækkað við tvey tveimum komma níggju milliónum og so er tað uttanríkis og mentamál har verður biðið um fimm komma fýra milliónir biðið verður um at játtanin til stuðul til fólkaskúlar verður hækkað við seks hundrað túsund krónum at játtanin til eftirskúlar verður hækkað við sjey hundrað túsund krónum at játtanin til miðnámsútbúgvingar verður hækkað við einari millión trý hundrað og hálvtrýss túsund eisini verður biðið um at løgujáttanin til skúladepil við marknaðgilið verður hækkað við seks milliónum krónum at játtanin til lestrarstuðul verður lækkað við fýra milliónumkrónum og at játtanin til stuðul til mentanarøki vegna átøk í sambandi við kovit nítjan verður lækkað við sjey hundrað túsund orsaka verður hækkað við sjey hundrað túsund takk fyri á grein ellivu heilsumál har verður biðið um sjey komma seks milliónir bivir um at játtanin til farsóttartilbúgvingina verður hækkað við fimm hundrað túsund krónum at játtanin til koppsetingar verður hækkað við einari millión krónum a játtanin til heilsutrygdarveitingar verður hækkað við trimum milliónum krónum eisini verður biðið um at játtanin til landssjúkrahúsið verður hækkað við sjey hundrað túsund at játtanin til klaksvíkarsjúkrahús verður hækkað við

krónum og at játtanin til sjúklingartrygging verður hækkað við tvey komma tveimum milliónum krónum og so til seinast grein tólv almannamál har verður biðið um minus fimm komma sjey milliónir biðið verður um at játtanin til barnavernd verður lækkað við nettu einar komma níggju milliónum krónum at játtanin til barnapeningváttanin í forskáttur verður lækkað við sjey hundrað at játtanin til arískoytið verður hækkað við fimm hundrað túsund krónum og at játtanin til attleiðingarstuðul verður lækkað við hundrað túsund krónum harumframt verður biðið um at játtanin til dagpinningarskipaninar verður lækkað við nettu einar komma níggju milliónum krónum at játtanin til vanliga forsorgn verður hkkað við einari komma níggju milliónu krónum og at játtanin til arbeiðssemjandi tiltøk verður hækkað við einari komma fimm milliónum krónum eisini verður biðið um at játtanin til fólkapensjón verður lækkað við níggju milliónum krónum at játtanin til fyritíðarpensjón verður hækkað við sjey komma átta at játtanin til viðbóð til ávísar pensjonistar verður hækkað við tveimum komma tveimum milliónum krónum og til seinast og av játtanin til lønarískoyti til arbeiðandi pensjonistar vegna átøk í samband við kvørvit nítjan verður lækkað við seks milliónum krónum undir viðgerðini er komið fram at vegna broytta fortreytir kunnu einstakar uppskotnar eykajáttanir verða broyttar og tað skal síggjast nokk í tí sambandi at hetta her arbeiðið í gjárt kanska í august mánað og so kemur tað her í endan av árunum ella eitt sindur seint og so er tað verð fíggjarnevndini um mánað so at tað er tíðin er gingin so her er eru nakrar broytingar sum eru komnar fram og sum vit hava hava gjørt viðvíkjandi uppskotinum á kapitalinnskotinum til atlantslog er tað undir viðgerðini upplýst fyri nevndini at flogfelagið tryggjar lángevarin hjá ognarfelagnum av hotelbygninginum at rakstur og gjaldføri hjá hotellinum er nøktandi til at halda virksemi gangandi í fimm ár frá tí degi at leiðisáttmáli hjá hotellinum við ognarfelagið er galdandi síðani hendan trygdin longd við einum ári vegna støðuna við korona nú almenna flogfelagið vórðið týðandi partur av føroysku telvinnuni hevur tað sum flogfelagátikið sær óneyðugan váða og vandi er fyri ójøvnar kapping í hotellvinnuni hetta er óheppið vegna tað niðurgongd í virkseminum sum korona hevir hava við sær fyri pf ætlanslog ásannar nevndin tó at tað er neyðugt at játta umbidna kapitalinnskotið í flogfelagið nevndin leggur tó dent á at tæir hundrað milliónir krónurnar ikki eiga at verða brúktar í samband við hotellvirksemið hjá dótturfelagnum og hevur nevndin á fundi frá leiðsluni í flogfelagnum fingið váttan fyri at samhandilin við dótturfelagið fer fram millum skeyparar og seljarar í armslongdarhandli við hesum viðmerkingum setir ein samd nevnd fram soljóðandi broytingaruppskot eg fari ikki at lesa alt tað upp men eg fariat lesa viðmerkingarnar tær greiða betri frá

høvuðskonto seks sjeyogtretivu fimm inutl fýra til starvsstovuna strika tí tað undir viðgerðin er komin fram at tørvur ikki er á teimum fýra hundrað túsund krónum kortini lækkingin av høvuðskontu seks níggjuogtretivu tvey tíggju verður minkað við tíggju túsund krónum til tess at játtanin skal røkka til rokningina fráals eitt dømi um at mann tá i tað nú er ligið longri út á árið sær at tað er ikki neyðugt at játta hesar pengarnar tí tað gekk betri enn væntað ella sum tað sá út í august á grein sjey tað er verður eykajáttan á høvuðskontur sjey trýogetivutrýogtjúgu trýhunra og níggju hækkað við seks komma tveimum milliónum nú úrskurðurin í gerðarættarmálinum millum tkeverk og landsverk um arbeiðið við glasi var at landsverk ka rinda tekeverk slakar fýra komma tvey milliónir krónur nettug umframt á leið tvær milliónir krónur í rættargangsrentu eykajáttanin á høvuðskontu sjeyogfýraogtjúgu á sekstan verður lækkað við sjey hundrað túsund niður í tvey hundrað túsund tí landsstýrismaðurin er kunnað nevndina um at endaliga stuðulsupphæddin vísti seg at verða minni enn upprunaliga hildið so í høvuðsheitunum er tað har at vit taka gerarættamálið til eftirtektar og játta teir pengarnar tað har hava vit einki val á grein ellivu verða eykajáttanir til tey trý sjúkrahúsini at halda fram við koronukanningunum restina av árunum strikaðar tí landsstýrismaðurin er boð nevndin frá at tað við verandi smittutrýsti vit rokna við at sjúkrahúsverkið megnar at rúma eykaútreiðslum av koronukanningunum innan verandi fíggjarkarmar tað var á øllum trimum sjúkrahúsinum og so samsvarandi fráboðanir frá landsstýrismanni í almannamálunum til nevndina verða grein tólv gjørdar hesar broytingar í eykajáttanini í útrópðsjáttanini á høvuðskontu tólv einogtjúgu sjey hundrað og eitt verður hækkað við níggju hundrað túsund krónum í staðin fyri at hækka við einari komma níggju millión meðan útróðsujáttanin g høvuðskontu tólv níggjuogtretivu tvey ndruðlo sjey verður lækkað við seks komma sjey fimm milliónum í staðin fyri at lækkað við seks milliónum harumframt tekur nevndin undir við umbønini frá landsstýrismanninum um innanhýsisbroyting á høvuðskontu tólv einogtjúgu átta null fimm fyritíðarpensjón lógarbundin játtan soleiðinar at undirkonta null átta hægsta fyritíðarpensjón hækkar við fimm hundrað túsund krónum meðan undirkontan null trý lægsta fyritíðarpensjónlækkar samsvarandi nú bleiv tað nakað nógv tøl men eg kann líka ein minutt afturat siga tað at tað sum er hent tað er tað at rlúhallið er nøkulunda tað sama sum tá ið vit byrjaðu nakað er skarvað av tí at vit hava fingið nýggjar upplýsingar og so komu hesar her seks milliónirnar kunnu vit siga omanáaftur í samband við tá haldi eg líkasum taki um samanum og sigi tað stutt tað sum er hent og ein samd fíggjarnevnd tekur undir við hesum broytingunum meðan aksel johannesen kristin háfoss hava nakra aðrar viðmerkingar afturat takk fyri
ja so er tað hennø gold sum fær eina viðmerking ger so væl
ja takk harra formaður eg síggi at játtan til bláa floghavn tað diskuteraði kog undir fyrstu viðgerð er tað soleiðis at kassin er tómur hjá vága floghavn eg haldi seinasta aðalfundu í evará tá eg umsetra taar tað er tvey ár síðan ella gott tað tá vóru oman fyri hálvtrýss milliónir og vá á floghavn sum ein av teimum heilt fái fer helvt ina av tí tollfríu sølini eg haldi í fjør var tey einari átta milliónir ella haraleið beinleiðis í kassan er tað soleiðis at eftir tveimum árum so er kassin tómur hjá vágaflogan
magnus rasmussen
takk fyri harra formaður støðan er hvussur soleiðisr at tað er neyðugt at veita teimum hetta her kapitala innskotið tí annars hórar vága floghavn ikki undan hvussu støðan hevur verið fyri tveimum árum síðani soleiðisnær sum hendrik old sigur tað sjálvandi er umn tað tá i hann sigur tað so má tað betýða at tað hevr gingið niður á bakka men eg trúgvi kanska at landsstýrismaðurin um hann tekur orðiðí hesum málinum veit meira ítøkiliga men visi vit ikki játta hetta her kapitalinskotið so hevrðar vága floghavn nokk ikki undan takk fyri

takk fyri ja eg skilj nevndin viðgjørdi spurningin umætlantsflog eisini um at hækka hendan stuðulin við bara eina hálvar millión afturat hesim hundrað milliónum soleiðis at starvsfólk har kundu halda sín a førleika viðlíka eitt nú flogskipararnir tað hevði havt stóran týdning tað er øgiliga nógv uppsøgt og tað betíðir eisini at ógvuliga tyggir førleikar kunnu fara fyri sjeyti í mun til hjá atlantsflog og at tað verður trupullari hjá hesum her flogskiparanum sum hava mist arbeiðið ati viðlíkahalda sínar førleikar eg skilti at mann viðgjørdi tann spurningin ógvuliga seriøst í nevndini kann formaðurin siga hví mann ikki valdi ati leggja ta hálvu milliónira afturat eg gangi út frá ta eyi verið dyggundirtøka fyri tí í løgtinginumtakkfyri
agnus rasmussen
takk fyri harrarformaður tað er púra rætt sum bjørt samelsen sigur at tann spurningur var upp at venda ikki bara einaferð og vit vit kjakaðust óført um tað men niðurstøðan bleiv hvussur hjá meirilutanum har haldi eg vit vórðu rímiliga greið at vit hildu ikki ava rætt at vit áleggja einum almennum partafelag sum skal verða drivið á einum líkasum eitt privat at vit skulu fara inn og siga at nú skulu tit halda førleikarnar hjá nøkrum starvsfólkum víka eg haldi tað er rættiliga prinsipielt attað er nakað við eisini hvussu leiðslan ja altso hhvørja ábyrgd leiðslan hevur vit í meirilutanum komu so til ta niðurstøðu at vit hildu ikki at tað var rætt at áleggja ella hækka hesa her játtanina og so aksum blandað teg upp í at leiðslan í flogfelagnum skuldi hava til ábyrgd at halda førleikarnar við líka hjá teimum starvsfólkunumtað
høvdu vit verið prinsipial skeivt tað haldi eg tað ja takk fyri so er tað kristina háfoss sum fær orðið ger so góð
ja takk fyri ja til viðgergt er so ein eykajáttan frá landsstýrinum og sum fýrjanevndaformaðurin greiddi frá so er tann samfíggjarnevnt sum tekur undir við eykajáttanini men eg skal lesa álitið og tær viðmerkingar sum eg sjálv og akktusat ver johannesen vegna tjóðveldið og vegnar javnaðarflokkin hava afturat tillesa her eykajáttanina tann størsta einstaka játtanin í hesær eykajáttanini eru tær hundrað milliónir krónurnar í kapitalinnskotið til atlantsflog og vit taka sjálvandi undir við hesum tí at neyðugt er at styrkja tað fíggjarliga grundarlagið undir okkara tjóðarflogfelag soeðisa felagið og starvsfólkini hjá felagnum koma so trygt og væl ígjøgnum hesa serstøku tíðina sum vit eru í við korona koronastøðan hevur fingið ógvusliga og eisini brádliga ávirkan á virksemið hjá flogvinnuni og hjá atlantslogi men væntað verður eisini at virksemið fer at økjast munandi aftur tá koppingarevnið verður veruleiki og tøkt longu fyrst í komandi ár og til tess at varðveita førleikar hjá teimum uppsøgdu starvsfólkunum hjá atlantslogi halda vit at partur av játtanini hjá atlantslogu eigur at verða nýtt til at bjóða teimum uppsøktu starvsfólkunum at villíka halda teirra førleikar í tvey túsund og einogtjúgu hetta er fyrimuns bæði fær starvsfólkini men samnliga eisini fyri atlantslug tí við hesum so varðveita starvsfólkini sína førleikar samstundis sum hetta gevur atlantslogi atgongd til at seta starvsfólkini ætturistarv ið hava vitlíkahildið sínar førleikar fíggjarnevndin hevur fingið upplýst kostnaðin av hesum og upplýst er at tað er levsliga mett at kosta fimm hundrað túsund krónur í tvey túsund og einogtjúgu at bjóða teimum uppsøktu starvsfólkunum at varðveita teirra førleikar eisini halda vit at tá ferð kemur aftur á virksemið hjá atlantsleiði og tørvur verður á fleiri starvsfólkum aftur so eigur ætlan slog í størst møguligan mun at seta er starv aftur tey uppsøgdu starvsfólkinum fíggjarnevndin hevur undir viðgerðini av eykajáttanini eisini finguð upplýst støðuna í listafólk og eitt nú tónleikarar eru í orsakað av koronastøðuni og vit kunnu staðfesta at tað var skeivt at steðga øllum hjálparpakkum tann einogtretivda august tvey túsund og tjúgu tí at nógv fólk í føroyum sum arbeiða innan list innan tónleik og eisini ennán ferðavinnu framhaldandi bæði eru og verða rakt av korona íni nei koronastøðuni eina tíð afturat tíverri eisini komið fram undir viðgerðina at so kallaði hjálpapakki trý hevði nakrar ótil ætlaðarneiligar avleiðingar ið gjørdi eitt nú listafólk og tónleikarar hava fingið sera avmarkaðn ágóða av hesum samstundis halda hesi samfelagsbólkar fram við at verða sera skerdir vegna átøk ið er sett í verk orsakað á korona har kann leggja afturat at eitt nú tann veiting sum mann fekk í tí sokalaði kovid nýtjan skipanini frá als í eitt tíðarskeið tí eina hjálparpakkanum vísi at blíva mótroknað fult út í einum øðrum hjálpmálpakka og tað mær kunnu var ikki ætlanin hvøroyshrá landsstýrinum ella løgtinginum eisini hevur tað víst seg at listafólk sum er hava eftir vinnufelagsskrásett í mun at mun til um tey bara persónar blíva eisini viðgjørt ymiskt sum nokk heldur ikki var ætlanin og tí samanum tikið so mæla vit landsstýrin til at eftirmeta hjálpapakkarnar og leggja neyðug lógarbroytingar fyri løgtingið í næstum hetta fyri at skapa ta neyðuga tryggleikan fyri tey fólk í framhaldandi tíverri eru rakt av koronastøðuni og eg veit at landsstýrismaðurin ímentamálum útbýúvingarmálum eisini hevur og listamálum millum annað hevur eisini víst á at hann hevur fingið sæð hetta hoymisvarið sum eg komi frá millum annað lisa og vónandi arbeiðin virði málinum eg veit ikki um hann fær sagt nakað nærri um tað viðvíkjandi hetta at seta ein hatta var so álitið líka leggja afturat eg viðvíkjandi at seta eina minni upphædd av til at verlíka halda førleikanar hjá starvsfólkunum í atlantslog tey ikki kravt nógva løgtingin at tikið undirvit í men tey heyvpu títt ófatiliga nógv fyri tey starvsfólkini sum eru uppsøkt og tey eisini lagt tryggara lunnar undir atlanstíð tí at so høvdu starvsfólkini verið tøk til at setta starv aftur tá ið vit vónandi koma upp í fulla umferð skjótt aftur tí at alt bendir á eisini tó vit tosa við fók eet í ferðavinnuni at vit bæði vóna ug vænta at øll tey mongu sum máttu útseta teirra ferðir til føroyar orsakað av koronastøðuni at tey bara hava útsettanina at tey koma til føroyar so skjótt koronastøðan hevði lagað seg umframt tað at vit vænta at fleiri nýggj koma afturat so tað kann væl henda og tað vóna vit at vit fáa munandi vøkstur í virkseminum longu seinni í ár og ongantíð betur tá um allan so kann hevur møguleikan fyri at seta øll tey starvsfólkini sum vorðu uppsøkt í starv aftur og tí er tað ein keppuvinningur um tey starvsfólkini kunnu villíka halda teirra førleikar í hesuma heri tíðarskeiðnum og reint menniskjansliga hevur tað eisini ófatlið nakað siga fyri fyri tey at kunna viðlíkahald hesa førleikarnar nú er ikki at broyta ekkaruppskotið í sjálvt hesum álitinum men vit koma við triðju viðgerð atleggja broytingaruppskotið fyri at geva løgtingis møguleika eina ferð enn at taka tað málið upp vit høvdu eina góða viðgerð í fíggjarnevni av málunum og vónaðta eini løtuna at vit høvdu møguleika at fáa semju um tá eg haldi ikki tað er so langt ímillum partarnar og eg haldi at samgongu umboðinið eisini høvdu ynskt at hetta var møguligt so e eg vóni bara at vit kunnu fáa møguleika at viðgera tað eina ferð afturat og kanska samgonga tosa saman um tað áðrenn triðju viðgerð um vit ikki kundu gjørt taðta her tí at eg veit at innast inni so ja ynskja vit veruliga at ætlantsstovur kann koma í gongd aftur eta vanliga virksemið og vit ynskja eisini at starvsfólkini kunnu kenna seg trygg og at tey hava teir sum forleikarnar sum tá tær bliva uppsøkt tá ð vit vónandi kunnu bjótaum ella at tey fáa møguleikan vónan at tey koma í starv aftur nú um heilt heilt fáar mánaðir so evr onkurgmaðurinm nevndu hetta her við at ætlants so skal rekast privatarnum grundarlagi um man má ikki blanda seg so víðari men hetta er ikki vanligt privat partafelag hetta er okkara tjóðarflogfelag og hetta er eitt týðandi umstør chervi úti heim og tað at vit her í dag skulu samtykkja hundrað milliónir krónur til hetta felagið tað sigur jú eisini alt um at hetta er jú ikki at vanligt privat felag hetta er okkara felag sum vit øll eiga ein lut í øll alt føroyafólk og sum vit øll eru ótrúliga góð við og vilja væl felagið er einki uttan øll tey góðu starvsfólkini eisini so tað skal vera okkara vón at tað verður ein møguleiki at taka júst tann táttin uppaftur áðrenn tá málið kemur til triðu viðgerð takk
bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking
ja takk fyri eg setti formanninn í fíggjarnevndini hendan spurningin um tað at visti mann hevði lagt eina hálva millión afturat hesum hundrað milliónum til ætlansplásso kundi mann tryggja starvsfólkunum førleikar og tilnýti til felagið nakað sum kundu komu felagnum sera nógv til góðar frameftir tað er nokk so vandamikið haldið at mann missir hesa her dyggu førleikarnar mann hevur bygt upp og ikki minst eisini at starvsfólk sum til dømis flogskiparar missa teirra altso teir missa eisini sítt lønarstig tí at teir missa sínar førleikarr og mugu byrja einum øðrum stigi tað er rættiliga álvarsomt og eg far at spyrja kristinu háfoss hví hon heldur u hann ikki kundi semjast sum hetta a tað bleiv sagt tí at tað skuldu viðgerast sum eit privat felag men privat felagið aldrin finguð hundrað milliónir krónur í stuðli við skattgjaldarams pengum og við samtykt av løgtinginum takk fyri
kristina hálvfoss
ja vit fingu so viðgjørt tað ka mann siga í fíggjarnevndini og høvdu eisini onkur uppskot til orðingar á á borðunum ogso víðari men tá alt kom til alt so so ynskti meirilutin so ikki at taka taka undir við tí við aðru viðgerð tí vóni at vit kunnu finna eina semju so tiltriðju viðgerð hvør orsøkin er tað er ofta soleiðis at um so er at landsstýrið ikki tekur undir við tí so er tað ofta trupult í einum løgtingsnevnd at fáa undirtøku fyri tí og og landsstýrið hevur verið nokk so ella landsstýrismaðurin á ørjunum hevur allan sagt um hetta skal rekast reint sum at privat felag um ann skal sletkki blanda seg men kemur so allíka við hesum hundrað milliónum krónunum og tað tykist sum nevndalimurin kanska hava valt at sagt ókey sum og nógv lurta eftir tí sjálvt um mín kensla er avgjørt at tað er ein meiriluta her á løgtingi fyri at vit gera ein lítlan eyka innsats nú fyri at hjálpa starvsfólkunum viðlíkahalda førleikarm hetta stutta tíðarskeiðið so koma vit vónandi burtur úr ekoronastøðuni og skjótt og kunnu kou gongd við virksemi og tá høvu tey verið klár at fara til arbeiðis aftur tað hevði verið il fimmuns fyri allan partar
heðin zachariasen
takk fyri formaðurin ø kundi hugsað mær at g mann er inni á nøkrum øgiliga prinsipiellum haldi eg nøemligahetta her at at tú skalt geva eftirútbúgving til fólk sum ikki eru í starvi vit hava nógvar góðar pilotar í føroyum og taog tað er eisini øgiliga umráðandi men eg síggi ikki umat flomekanningarnir hava verið inni í nevndini hava flomekanningar verið inni í nevndini ella tilbúgvingarfólki og sovíðari eru tey eisini fevnd av hesum her ellaspurningurin er hava tey verið ínn í nevndini um so er hvat søgdu tey til hetta tað sama við tilbúgvingarfólki mann tosar øiliga nógv um pelotarnar og alt gott um tað men spurningurin øgiliga prinsipiellur tað at tú skalt hava ábyrgdina av fólki aftaná tay farin úr starvi upp á grunda av tí tú hevur for lítið at gera men spurningurin er øgiliga greiður flomekanningararnir og tilbúgvingarfólk vóru tey veð inni í nevndina hvat søgdu tey
kristina hálvfoss
tey sum vóru inni í nevndini vórðu atlansflog og so vórðu umboðin fyri flogskiparar og fyri flogterninar vórðu eisini inni men ikki júst hasir fakbólkarnir fyri seg sum sum løgmaðurin er inni á men tað burdu vit nokk havt inni til hoyring eisini men tað sum vit leggja upp til vit nýta orðið starvsfólk hjá atlansflog við vilja tí tað skal ikki bara snúgva seg um flogskiparar men um starvsfólk sum heild og eg haldi hetta er ein so heilt ófatiliga óvanlig søga vit standa í eingin hevði droymt um fyri einum ári síðani at ætlansstovar sum hevði so bjartað ætlanin fyri framman og hevði sesse nógv nýggj starvsfólk skulu standa hesa støðuni og er hundrað prosent sikkur uppá alt annað líka um hetta koppingarevnni riggar at um tvey ár so verður tørvur á øllum starvsfólkunum og meir afturat og tað hevði verið heilt ótrúliga spell um tað klapp okkum av hondum at hesi tarvsfólkumi ikki fingu vilíkahildar førleikar tey fóru inn í heilt aðrar geirar og kanska enntá fóru av landinum tað hevivuri nógv nógv stóvorður missur fyri okkum at vit gera okurt far um tí er hetta at at starvsfólkini varðvlíta sínar førleikar týðanti
ja takk so fær jóhan dal orðið ger so væl
ja takfyrhra formaður nú var eg for seinari biðum eina viðmerking tað er tí at biðið um orðið so egætli eg iki at gera so øgiliga nógv burtur úr hesum her eg eri samdur í tí sum formarun í fíggjarnevndini førdi fram einars um eka játtanina og tað sum máti koma fram til alatigerivas er eitt alment partafelagi a og tá mann er ett alment partafelag so sjálvandi undirliggur mann somu treytir sum øll onnur partafeløg men mann hevur eisini tað suman kallar fyri cólshald við sposibiliti haldi eg og tað liggur tí í mínum hugaheimi her ati tað man ereit lítið felag sum er øgiligani skjótt til at tillaga seg til viðurskifti soleis man he verið tað nú í korona so er mann eisini øgiliga skjótt tann mótsatta vegin ell at tillaga sega taðvil siga atmann kann øgiliga skjótt galða seg upp aftur aftur til at vera fyrri enn aðrur til at at taka lut við túsund kemur at henda á økinum innan fyri flúgving hog tí trúgvi eg eisini tað er øgiliga umráðandi ati sum hevur nevnt av millum annað ein parti av fígjarnevndini tað at mann hevur hvussu eina ávísa tøkan til at kunnat fara í gongdaaftur tá ið tað skal farast í gongdaftur við teimum neyðugu disensunum og og og loyvinum ogeg havi hoyrt tað at aftaná korona og tað sum milum annað hendi niðri í europa tá ið ein flogskipari flagið inn í í alparnar við einum við einm við einum við einum flogfari mentalt úti av lagi so kemur nú eitt krav her í vár sum eisini kemur at áleggja teimum polotunum áðrenn at fara í vinnu aftur at teir skulja gjøgnum eina eina eitt heilsukekk eisinieit mentalt helsugekk og og tað kann gera upp frá eisini at allur flogskipar sum koma til ladigvastæftursli ígjøgnum eisini tí vil eg heita á fíggjarnevndina og hetta høga ting eisini okkar egnu samgongu um at umhugsa hetta her sum partar av fígjarnevdini hava sagt tað at mann tá ið mann er váttar so nógvar pengar sum okur gera her og tað gera okur sjálvandi tí tað er okra okra flogfelag at mann eisini hóast tað er ein nevnt hóast ein leiðsla sigur við tettak her tykur m at syrgja fyri at nøkur av hasum fólkum tykur hava og ty tey liglatað lyglapersónarin sum slag til at teir fáast á neyðugu viðlíkahaldsprogrammini sum sappa til fyriat kuna flúgva tað haldi eg ikki eg fór nógv forlanga og eg vil innu tí heita á mín egnum samgongu um at um hugu hjá taher okur snakka um eina hálvar millióni krónur okur vátta atso hundrað milliónir okur vátta t hasta hundrað og fimtan milliónir krónur til okkur enn at flogfelag endá við eniri blankukarantii í reyvuni sum eru upp á uppá eitt hotell sum eingin annarká kemur at kosta tað er so tað tað er og tað fá ou ik úrso nakað við tí tað var undanfarna samgonga sum sum orsaka formær eg segði segði segði men men atað eg meini eg tað at okur okur ána fásti ikkihvat tað rokningin verður umug verður nøkur men tí haldi eg tað at at hetta her at snakka um eina hálva millión ella sjey hundrað túsund ala um tað so vara ein millión tá iman er komin til at tosa um hesi her fólkini er eg haldi og virkli okur eiga at vera somnir seg at hoknum koman áí hesum høg á tingi at okur siga veitst eg hvat kur okur munnu syrgja fyri at hesin persónarnir sum skuld u arbeiða aftur tað kansn g út fá að at koma nokso skjótt fíggjamálum sum ábyrgdarst atlanticc at tey fáa tey neyðugu skeiðini tað haldi eg er eitt eigur at vera krævfrá okkum takfyrihara formaður
ja so er tað viðmerkingar kristina háfhosswist gers
ja fegin um at hoyra ati jóhandal tekur undir við hesum ø og eg mín mín kensla er eisini at tað er breiða undirtøka fyri at vit seta hetta sum lakur av í løgtinginum og vóni at vit í felag kundu sett saman eitt broytingaruppskot bæði umboð í samgongu ansanum til triðju viðgerð hesum viðvíkjandi vit hava jú gjørt allir sir hjálparpakkarnir júst fyri at tryggja at virksemið sum annars er sunt og gott og sum um so er var at vit ikki blivið rakt av korona hevði fyri kunna hildið áfram at tað ikki skal blíiva hart rakt so hetta her eigur at síggja sum ein partur av tí hjálparpakkanum sum vil jú alla tíði hava ynskt fyri annars restina av samfelagnum sum skuldu tryggja tað at tá ið virksemið aftur blívur meira vanligt so eru vit til reiðar og so hava vit eisini tey neyðugu starvsfólkini tøk við teimum neyðugu førleikunum tað er ein vinvinsøga
jóhandal
ja jeg kann sjálvandi gott fylgja formannin í fíggjarnevninim tað sigur tað at mann mann velur ikki at blanda seg upp í eitt eitt vinnuligt felag men eg haldi sjálvur tað at tá ið mann í viðmerkingum kann siga tað at mann man treyta seg tær ella hvussu s kil heita á á á flogfelagi um ikki at blanda peru bananir saman tað vil siga at fara og føra pengar yvir til eitt til hotelli tá ið tað verður neyðugt uttan at mann fer at vita tað aftur so hava okur ongan vegn kjans tl at eftirfylgja teg og kanna tað tað hava okur ikki tað mugur bara innir um at t síggja eyguni tí haldi eg eisini t tað at okur eiga at kunna siga við at tlantic ervesa nevndu leiðslu at hesi fólkini sum eru so avhangligur tatey eru aso uppsøgd ja tað vita okur av tvili siga tað kann gott veratey ikkikomu arbeiða aftur men hvussu geva taðmum eitt ár soes tey hava ein kjans hvussu sæg sjálv við einum eina lítlari hjálp frá sínum frá frá sínum almenna felagi at at behalda sínar desensur og behalda sínar sínar førleikar soleis at tey kunna hava ein kjansur at koma í arbeiða aftur nógv havs fólk kum hava stór dýrlán tí tey fíggja sínar egnu útbúgvingar tað mungu helt iki gloyma okur snakka um fólk sum hava hundrað ellað túsund atvís at krónur kanska í skuld selja tey ungi menniskuni sum hava akkurát te brinnipolothar tað á jøgund eisin at kena seg hidið at nevna dóttir smepolod so at at at at hetta er ikki bara bara men eg eg eg eg vil inniliga heita á á
fólk at taka undirviðhsun er ja í jørgun tað rokni eg við mann meinin við jørgun niclasen landsstýrismannin í fíggjarmálum so er tað hegin zachariasen sum fær eina viðmerking
takk fyri harra formaður nú havi eg hvussu ger tað grundahollingin at eg haldi sjálvur at leiðslan í ætlantslog trúgvi eg hyggur at lýsin longu fram í tíðina eg trúgvi eisini tá leiðslan kemur og biður um hundrað milliónir so trúgvi eisini at hon hugsar um hvussu skal grúpa tingini hann tann dagin í tíðin sum í dag er broytist tí havi eg fult álit á at leiðslan í atlentslog eisini hevur tikið handa partin við og upp á ein taln anran máta eg veit meg um tað er rætta at siga tað men beinteln anlan máta sindur av hennum missáliti at at vit í løgtinginum standa riskitera um ein hálva millión til at at endurútbúgva pilotar og og onnur tí at eg trúgvi heilt ærligt httahar trúgvi eg at leiðslan stjórin og nevnd og annað hava sett út í kortið í hvussu eri vistu tey hugsa inn í framtíðina og tað haldi eg at ætlast so hevur víst í verki at tað gera tey tí havi eg fult álit á at loyslanir ættaslo tekur greiðir handan
jóhandal
ja taðhavi eg fyrsovultað eisinihens agreesen eg haldi eg havi altíð havtálit á teimum nevndum og leiðslunum sum hava verið í teimum almennu feløgnum stórs sæð og visti tú ikki hevr man hevur havt tað so má skifta út amán tag si ast landsarmaður í hvussur men eg haldi ikki at gera nakað um um fíggjarnevndin tei man viðmerkja onnur ting eisini kann viðmerkja tað at mann mælar til at mann at mann tryggjar tæð at hesi fólkini í hvussu fáa sínari summi evta vera ikki ansa etaðaltuð hjá tatogws men eg haldi at man hevur altso eina ábyrgd eisini yvir teimum menniskjunum taðhaldi eg man hevur
ensen takk
fyri einiferð og takka johandal fyri at hanntekur eitt tak fyri hetta hetta hevur stóran týdning og nei eg havi tíverri ikki á sama álit á at mann hevur hugsað strategiskt tí vist mann hyggur altso jú sjálvandi hugsaðman stratekiskt men at mann hevur hugsað stratekiskt alt um hendan partin tí at tað eru fakfeløg sum hava veruliga roynt at gera fornuftigar semjur soleiðis at man ikki spældu sær av við øllum starvsfólkini og royndirnar hava ótrúliga nógv at siga fyri at flogfelag og tí aflari spyrja jóhandal um altso tá ið mann sigur tað at mann skal slett yvirhøvu iki blanda seg skal ein landsstýrismaður slettiki hava meining altso eigarin í einum hvørjum felag hevur eina meining um hvat er gott og hvat er ringt fyri felagi og sigur eisini sína hugsan so tí er mín spurningurtil johndal eigur landsstýrismaðurino ikki vilshan heldura at teg rætt at gera tað eisini fortelja nevnd og leiðslu at hann heldur at tað rætta at gera tað og tí halda it tað er gott at vit kjakast um hesin tingini annars so liðug er eitt alment partafelag bara sítt egna lív og tað kann egjó held ikk vera meiningin

eg takk fyri formaður eg kann gevur frá tí at landsmeiðn á fíggjarmálin javnanin hevur fund við við tey almenni partafeløgin sum mann varh av tað eg hvussu hella jóanlandsmóður smann fekk eina kunnungun hvat ið vyrigekk og hvat mann hugsaði og ugm mann stemmaði av í landsmanninum at tað sum mann var í gongd við passaði eisini til tað sum sum mann ynskti sssum myndugleiki og sum eigari so at jú kann ge up frá at jovur nielasen landsmaður kanst kú kemur greita igsindir frá tað han kemur uppi jústmes viðurskiftin her hvussu hvussu í hann eg blivin kunnaður um mann ætlar at hontera tey í sambandi við tey tey starvsflósk sum mann eg vildi elska seta aftur tá ið tann tíðin kemur takk yri ga formaður

formaður ja eg haldi er skilagott tað sum jóhandal førir fram e eg skal upplýsa fyri honum at nógv av teimum starvsfólkum sum arbeiða bæði vága á floghavn og ætlansflog eru starvsfólk sum há arbeita har í ógv langa tíð hava serliga nógva vitan bæði tey sum eru uppsøgn og tey sum eru virkandi í løtuni og tí er tað skilagott kanska at leggja upp til at halda førleikar við líka tá mann sum eigari setir hundrað milliónir í eitt felag tá haldi eg tað er logiskt ella í øllum førum natúrligt at mann setir nakrar treytir ella nøkur ynski í øllum førum so eghadað er skilagott takk fyri
jóandal
ja altso eg haldi tað at tjá tað almenna kemur við pengum óansæð um tað er eittalment partafelag ella til ett privat ta sum okur hava okur hava vi eisini vrið úti ví at at vátta pengar til til feløg ar okur ikki hava kanska at verið høvuðspartaðar men men eisini verið partur av av av eiðarskapinum eg haldi ikki tað ger nakað um mann sigur eitt sindur um hvat ið mann hugsar í hesum høpinum tá tað kemur til til okra okra tjóðarfelag sum sum landið eigur sum landið bara av og hundrað miliónir krónur eru sostur altð nógvir pengar hugsað mann um kappingarnetarnir so hava teir ikki garantirnir sum sum sum sumsum atlandi veshegur altso smyrjilein ella hotellini sum eru akkurát bygd til dømis altso tað va ikki tey hava sjvndi et privata eigaraí í í í í má takastæ av vist tðikki gongur her er tað eisini ein blankur skekki sum sum er millum ætlan í jrvstu og eitt hotell sum sum sum okur iaja annað hvar hvat man hendi enni ú í um nøkur ár sum undanfarna samgongan syrgir fyri at at at at at at tað tað bar til og sum okur ikini gera nakað við og sum okur nú at koma at gera nakað við heldur men tað er støðan takfyr harformaður
aksel johannesen
ja takk fyri harra formaður eg haldi at eg og johandal er aftur samdurvi hesum málinum øh eg haldi at kanska meirilutn í fíggjarnevndini hevur tað fatan at tá heta er vinnuligt virksemi og rættrú til partafelag skulmuikki blanda seg uppí og heldu iki a álitið og siga hvat ið mann heldur atantyk eigur at gera tí er so útkast kud tú eisin samdur í men í hesum førinum blanda vit okkum uppí tí vit játta jú hundrað milliónir til at felagið tað skulu vit helst ikki gera tað gera við til støðan er heilt serstøk brúka hundrað milliónir skarins peningi tað haldi eisini at gott at ann kann hava eitt ynski um at mann tá fær tá man ær eita hundrað milliónir api handlar tey starvsfólkini sum eru tíverri uppsøgd ordiligt g taðhevir upsagt hilt serligari støðu at mnn vil líka heldur teirra útbúgvingar soleiðis at tey ella førleikar sol s tey kundu koma á starv aftur og ikki minst kanska tá støðan n nermal aftur um man kanhevur tørv á fleiri fólkum so haldi eg eisini at mann hevur á einanna máta av skyldu við teimum sum særa uppsøgn orska korona at tey standa fyrstu rekkini at blíva sett aftur
johandal ger so væl
ja takk fyri ja men eg eri eg eri púra samdur tí eisini at tað tað er tað er ikki vanligt at mann yvirhøvur fyri blanda segnvíi uttan oyaafundum teimm teimm sum eigari tekur tær støðu mann skal taka men men sum tað sum tey nevnt her altso okur eru altso inni o og vátta hundrað milliónir krónur og eg haldi ikki at tað er er órímiligt at mann at mann sigur nøkur ting um júst tann partin sum hevur við millum annað pelotarnar at gera sum sum er í eini øgiliga trupulari støðu og tað er tað sjávandi um allan heim men sum eg nevndi í áðni eisini atso atlantiku er øgiliga skjótt um stilliligt og tí trúgvi eg eisini er ta øiliga viktigt at at eg ivirstakki íg sjálvandi at at eg vóni tað at at tað er tað er nakað sá nevndum og og leislan hevur í í í sínum tonkum tá ið tær leggja planir fyri samtíðina men ætlanin kann kann vera efir ein in fyrstu sum kanska kemur ordiliga gongd í aftur við ta at støddine so passalig og teð nevnt at tillaga seg og kunna flúgva ikki bara fyri fyri seg sjálvan mat fyri aðrari eisini takfyrir formaður
so er tað biljustinussen
ja takk fyri harra formaður sjónarmiðini eru sympatisk sum jóhandal førir fram men tað er upplýst at tá ið atlantic eru at seti flogskipara aftur í starv so fara teir á skeið fyri rokningina hjá atlanticairwas og átta dagar tekur tað soleiðisrnar sirka og so hava teir ta neyðuga tann neyðuga førleikan aftur dagførd han vandin við at halda flogskiparar sum ikki eru í starvi dagførdar við skeiðum betaltar av atlank arws er jú tað at teir kunnu jú fara alla aðrastaðni at flúgva og so eru atlantic airvit knappliga goldið fyri starvsfólk sum ikki eru í starvið sum sum færa í starv hjá ss ella øðrum flogfeløgum og tað er spurningurin um te er rætt og skilagott at gera tað í einari kappingarstøðu so tað eru nøkur sjónarmið sum tala fyri men tað eru eisini nøkur sjónarmið sum tala beint ímóti
jóhandal ger so væl
ja takk fyri ja sjálvandi er tað tað ogog sjálvandi eg dugi at síggja tað at at tað eruat tað er ein oku kann vera ein avbjóðing altso okur snakka um velum enti átta tíggju pilotar sum sum okur nevna her sum kanska ikki hannka lesar á luft í løtuni á fyri at siga milt ikki annaðhvat er hvat er enda meni eg haldi ikki tað er skatt okra ringti sum sum sum eigarleg var tatoogarwegis at okur tryggjaði tað at at tey høvdu eitt ár framantíðina har tey vistu tað at tey kundu fáa ei kjans á flogi hvar tað sum var í verðini við hasl desens í ordan takkfyri ha formaður
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara undir atkvøðugreiðslu í hesum málinum tað er soleiðis at her er broytingaruppskot eitt broytingaruppskot og tað er frá eini samdarnevnd vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið ger so vælvit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvoðum fyri ongar ímóti ongari blankari so atkvøða vit í málinum soleiðis broyttger so vælja vit bíða eftir onkrari atkvøða enso eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer er soleiðis samtykt við aðru viðgerð og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so víðari skránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtinsmáli nummar níggjuogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um áseting í javning á almannaveitingum tað er broyting í heitinum orsaka tað var nú leypi eg eitt um vit fara fyrsta nummar áttaogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um barnavernd til barnaverndarlógin tað fara vit at viðgera nú hvør biður um orðið tað er uni rasmussen sum fær orðið ger so væl
takk fyri ja so er tað mál nummar áttaogfjøruti sum vit viðgera sum landsstýriskvinnan elsbet mersetes gunlegsdóttur legði fram fjórða novembur fyrsta viðgerð var nítjanda novembur og so kom tað í trivnaðarnevndina og har hava it viðgjørt tað fýraogtjúgunda novembur og fyrsta desembur og undir viðgerðini ja eg kann siga fyrst at tað er ein samd nevnd sum stendur aftan fyri hettar her undir viðgerðini kom tað fram at hetta her við at veita stuðul til ferðing hjá teimum sum skulu hava samveru við børnini ella við foreldrini at vissu tað skuldi viðgerast fyri at finna út av um tey høvdu p í hó fyri stuðli altso í í mun til teirra fíggjarstøðu so so broytti tað so bleiv tað brúkt so nógv orka og tíð upp á at viðgera hesi málini aat tey hildu at tað loysti seg ikki at gera taðup á tann mátan men heldur at øll kundu fáa hendan stuðulin so við tað at tað kom fram upp á tann mátan so valdu vit at gera broytingaruppskot soleiðis at øll høvdu rætt til at fáa stðul ferðastuðul tá ið tað var í føroyum og visti tað var av landinum ella koma til føroyar so skuldi mann viðgera tað og finna útav um fíggjarstøðan hjá hesum persónum gjørd ella hjá foreldrunum gjørdi at tey høvdu brúk fyri hjálp so kunnu tey fáa stuðul til tað so út frá tí so gjørdu vit hetta broytingaruppskotið og tað er ein samd nevnd sum tók undir við tí tí mæla vit til at samtykkja hetta uppskotið soleiðis takk fyri ja
so er tað ein viðmerking tað er djóni nolso joensen gersfalt
ja takk fyri harra formaður ja eg skal bara eina lítla viðmerking í mun til at tá tað var til fyrstu viðgerð at tað bleiv ta ført fram at ger við at hoyringspartar vóru inni og søgdu at tey tað kravdu øliga nógva umsiting og serliga barnaverndartænasturnar og og tí er tað gleðiligt at síggja tað at nevndin trivnaðarnevndin er komin til við einum broytinaruppskoti sum sigur tað at øll júgangsstøði hava vist tey hava ein umbøn um tað at tey foreldrini fáa tað tað endurgoldið og tí er tað at gleðast um eisini tí at at tað sparir nógv bæði eisini barnatænasturnar og eisini tey starvsfólkini sum arbeiða úti á feltinum til fyri nógvum óneyðugum og men men so liggur áliggur tað eisini eitt annað tað er tað at at barnatænasturnar líkasum siga foreldrunim henda hendan her ella hvussum hendan rættin ella beinanvegin tí tað tað er líkasum tað sum eisini liggur í kortinum tí er tað hetta er til tað betra takk fyri tað var bara tann viðmerkin takk fyri hara formaðr
ja so er tað unur rasmussen
ja tað er akkurátav og at at brúka óneyðuga orku upp á hesi tingini sum eisini sum eg skilji kosta so mikið lítið ta eru ikki nógvir pengar tað draga seg um hetta eru fáir persónar og og ikki stórar upphæddir so at fara at brúka nógva orku frá barnamerndini til tað tað heldu vit ikki vera nøkur orsøk til takk fyri
og so var tað siri stevnberk sum eisini er eina viðmerking
gersvæltakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað r ein góð broyting tað bleiv eisini víst á í nevndini at tann tíðin sum barnaverndarnar høvdi til at ráðgeva familjunum og at hjálpa teimum hon bleiv allar tíðina skorin tí tað kom so nógv annað inn sum tey skuldu umsita og hetta var til dømis eitt av teimum tingunum sum mann nú kemur burtur frá barnaverndarnar skulu ikki nú til at sita og hyggja eftir hvat inntøku foreldrini hava og um tey hava ráð til at betala tá tey fara í samveru men tað verður lagt upp til at tey sum biðja um tað kunna fáa tað endurgoldið og tað haldi eg bara gott at barnamerngarnar heldur kunna brúka orku upp á at hjálpa familjunum tí at her er so nógv onnur stór mál kann mann siga í nógvum avs familjunum at taka hondin um heldur enn akkurát hetta so hetta er bara ein broyting til tað betra
uni rasmussen
ja eg eri púra samdur at tað er gott at barnaverndin fær brúkt sína orku til familjurnar til at hjálpa teimum og ikki til at at finna út av fíggjarstøðuni hjá fólkunum men heldur at brúka orkuna upp á tann tørvin sum tey hava í gerandisdegnum takk fyri
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara til atkvøðugreiðslu í hesum málinum ja og hesum málinm er eisini eitt broytingaruppskot og tað er frá eini samdarinevnd tað atkvøða vit um fyrst broytingaruppskot frá samdari trivnaðarnevndja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt seksogtjúgu atkvøð fyri eingin ímóti eingin er blonk vit atkvøða so í málinum soleiðis soleiðis broytt ger sovælja og vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og samtykt við aðru viðgerð og fær soleiðis samtykt til triðjuviðgerð og vit fara víðari nú er tað so løgtingsmál nummar níggjuogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um áseting í javning av almannaveitingum tað er broyting í heitinum innsetran av veitingum og tekniskar broytingar hvør biður um orðið jóhan eli poulsen fær orðið ger so væl
takk fyri hara formaður til viðgerðar ú rni viðgerð á løgtinsmál numar níggjuogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ásetin um javning av almannaveitingum landstýriskvinnan í í almannamálum elsbet mersetes gunnlesdóttir hevur lagt málið fram fjórða novembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð nítjanda novembur tvey túsund og tjúgu er málið beint trivnaðarnevndini nevndin hevur havt ella hevur viðgjørt málið á fundi fýraogtjúgunda novembur í tvey túsund og tjúgu og hevur nevndin undir viðgerðini havtfund við landsstýriskvinnuna í almannamálum saman við almannaverkinum og tað er ein samd nevnd sum tekur undir við hesum broytingunum hetta er faktiskt nakrar lítlar tekniskar broytingar bæði í sambandi við hvussu mann ásetir javning og og so er tað heitini av tí at mann nú í samtykt eina og nýggja lóggávu so er tað nøkur heitir sum eisur verða broytt hetta er bara ein lítil tekniskt broyting sum ein samdnevnd hefer und við takk fyri
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða við hesum málinum og tað er sum jóanere poulsen nevndi ein samd nevnd sum mælir til at samtykkja uppskotið vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt seksogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk málið er samtykt ví aðru viðgerð færi soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til løgtingsmál nummar ella tað er onnur viðger av løgsmál nummar hálvtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um almannatrygdug tænastur heimildar leggja tilmæli fyri tvingsilsnevnd um tryggjarbúð fyri skipanin til persón er dømdir sambært grein fýraoghálvfjerðs a í revstrilógini og heimild til tingsilsnevndi at áseta gildistíð fyri tryggjaðar búð fyri skipanir sum tað stendur og tað verður jóhaneli poulsen
sum fær orðið ger so væl ja takk harra formaður heg víða nú sløknaði altu hetta h mær landstýriskvinnan í almannamálinum eldsbert men ser tist gundleyisdóttur er lagt málið fram hfjórða novembur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð nítagtjútanni ovembur tvey túsnd og tjúgu eg máli beint trivnaðarnevndini nevndin erur havt hevur viðgjørt málið á fundi fýraogtjetivui novembur og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landstýriskvinnua í almannamálum saman við almannaverkligum og her er eisini ein samd nevnd sum tekur undir við uppskotinum hetta er eisini nakrar nakrar broytingar sum eru neyðugvarp sum eru gjørdar sambandi við tvingsul siga eg soleiðisnar at atmann hevur komið til at tann longsti tvingson skal vera hann er ásett til seks mánaðar og so kann nann leingjast einaferð afturat upp til tríggjar mánað her er heldur eingi bein í í hesum eftur eitt erla ti cimpult mál og eg havi ikki fleiri viðmerkting at hildu
jóni nols joensen fær eina viðmerkink ger so væl
ja takk fyriharra formaður samban viðhetta her hetta sum joan eli polsen sigur eitt so er tað stórt inntriv í tá ið tað tíbetur tær fáu ferðirnar tá ið tá ið n fyriskipan verður sett í verk men nú stendur eisini í í hoyringsskrivunum at ella í álitinum orsaka at almannaverkið hevur verið inni í nevndini hvat kann g lesi siga nakað um eru tey trúgv við hesar búfyriskipanirnar sum verða settar kom tað nakrantíð fram undir viðgerðini ella tí sum eg eg fór millum annað fram undir fyrstu viðgerð at av tí mann ikki hevur nakað ungdómsfongsil í føroyum so ger mann hesar búfyeriskipanar úti um umkring serliga kanska her í havnini og tað er ikki altíð at fólk hava verið so øgiliga trygv við tær búfyridøngana tú hugsar bara at nevna ella spyrja um tey komu inn á hetta her málið takk fyri harra formaður
jóann æli poulsen
ja takk yhera formaður ja okur fingu í øllum førum ikki nakra ábending um at mann ikki fóldi ikki tryggaðu her búferðiskipanini sum eru so tað gangi út frá tey følakin ryggað við tí at fyrst tað var nakað tað ikki fólki trygga við so trúgvi tey komu fram undir hoyringini og tað var so einki sum tíddi á at mann ikki tryggar við teir búferðiskipaninr sum sum eru o illa hava verið ha takk fyri
tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað er ein samd nevnd lagt álit fram vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og fer sostatt samtykt við aðru viðgerð og hon fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemi matstovulógin tíðaravmarkað heimild hjá landstýrismannini at steingja matstovuog skeinkingarstøðu fyri at forða fyri koma við nítjan smittusbjaði hvør biður um orðiðja tað er bjørt samuelsen sum fær
formaður hetta er so álitið í løgtingsmáli nummar tveyogtjúgu um matstovulógina landsstýrismaðurin í umhvørvis og vinnumálinm helgi abransen legði málið fram fimtanda septembur í tjúguogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tveyogtjúgunda septembur varð tað beint vinnunevndn nevndir viðgjørdi málið á fundi áttundaog tjúgunda oktobur tólvta seytjagunda og fýraogtjúgunda novembur og fyrsta desemb undir viðgerðini hevði nevndur fund við umboð fyri skonkingarstøð ferðavinnufelagi farsóttarnevndina landsstýrismannin í heilsumálum kaleoholm johannesen landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum helga abramsen og løgmann bárastei nielsen ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar landsstýrismaðurin í umhvørvis ogvinnumálum biður um at seta í gildi aftur tvingsils heimild at kunna steingja ella avmarka upplatingartíðir hjá matstovunu skeinkingarstøðum sum fór úr gildi einogtretivunda august biðir verður hesi ferð um heimild til einogtretivunda desemburtjúgutjúgu vinnunevndin vísir aftur hesaferð á at heimildin til at steingja matstovur og skeinkingarstøð orsakað av koronufarsóttini er smittuverjulóggáva og at tað ikki er í samsvari við gott lógarsmíð at brúka matstovulógina til hetta endamálim ei heldur er taíð samsvari við ábyrgdarbýti í landsstýrinum har tað er landsstýrismaðurin í heilsumálum sum hevur evsta ábyrgd av smittuverju og ikki landsstýrismaðurin í vinnumálanum kemur eitt stórt koronuútbrot har nógv verða smittað so røkkur henda lóg einans til matstovur og skeinkingarstøð sum víst í undanfarna álitinum í samband við løgtingsmál nummar hundrað og níggjuogfjøruti tvey túsund og nítjan so er henda lóg ivasom og kemur til kann yvirvera um hvørt lógin hevur gildi tá landsstýrismaðurin í summar fyrstu ferð kom vi tingsilsásetingunum í matstovulógini tá mæltu seks av sjey vinnunevndarlimum til at fella tað uppskotið málið var tá beint aftur í nevnd í seinna álitinum valdu umboðini hjá samgonguni kortini mæla til at heimildin varð latin men bert til einogtretivunda august altso tað val sega í summar og tá søgdu hesi umboðini hjá samgonguni greitt í endurgevi um tað verður neyðugt við fleiri heimildum eigur landsstýrismaðurin at fáa sær røttu heimildirnar til vegar soleiðis at heimildin ikki bert fevnir um útskeinkingarstøð ella matarstøð heimildin eigur at verða meira generell og geva heimild at taka neyðugt stig har nógv fólk savnast eitt nú til fótbóltsdystir skrúðgongur og annað og aðrar størri fólkamongdir tað er ikki nøktandi at spurningurin um lógarheimildina hjá landsstýrinum er ógreiður og henda spurningur eigur landsstýrismaðurin at fáa greiðu á áðrenn møguligt nítt uppskot um slíka heimild aftur verður lagt fyri løgtingi hetta var so umboðin hjá samgongun sum søgdu tað í viðgerðini er komið fram at landsstýrið ikki hevur tikið sig til útvega sær generella heimild og eingin broyting í smittuverjulóggávu er ávegis hetta heimastnevndin um tí tað er eyðsæð at hóast stórur smittuvandi kann standast í náttaralívinum so hava størru smittu útbrotni í føroyum higartil veri aðrastaðni har nógv fólk er komið saman kemur eitt størri útbrot til dømis í samband við at nógv fólk kemur til føroya um jólini so er lítil ivi um at tørvur kann blíva á at avmarka annað enn matstovur ov barrir hetta eru fleiri her eru fleiri møguleikar landsstýrið kundi havt nýtt galdandi epotemiðlóggáva kundi verið broytt soleiðis at landsstýrið fekk neyðug og smittufyribyrgjandi heimildirnar har altso farsóttarlóggávan sum longu er í gildi og eisini kundu lóggávu øki verið yvirtikið tá kundu føroyski myndugleikar ásett júst tar reglur sum tørvur er á og har er so eitt sindur ymiskt í nevndini hvør heldur hvør tann rætta loysnin hevði verið har stórur munur er á á einari barr og einum dansistaði har opið er um náttina og so einari matstovu har fólk kunnu sita við góðari frástøðu nevndin mælir tístaðiliga landsstýrismannin til at um hann fær hesar heimildir sum atkvøða skal um í dag so heitir nevndin á hann umát brúka tær við skili og greitt skilji ímillum matstovur og skonkingarstøð endurgjaldsspurningurin lógaruppskotið ásettir at ger landsstýrismannin maðurin av at avmarka vanligu upplatingartíðirnar og afturlatingartíðirnar ella minka mest loyvd at tala av gestum hevur matstovan ella skeinkingarstaðið rætttig stuðul eftir løgtingslóg um stuðul til ferðavinnufyritøkur fyri fastar útreiðslur í sambandi við kom við nítjan við hesum verður skipanum við stuðli til fastar útreiðslur sum fóru úr gildi einogtretivunda august aktivera fyri fevndu fyritøkur um landsstýrismaðurin brúkar heimildina altso fyri barrir og fyri fyri matstovur nevndin vísir á at tá lóggevið verða henda hátt fyri ein úrvaldan part av vinnuni og ikki fyri vinnuna ella samfelagið sum heild so kann tað ikki útilokast at talan kann blíva um vanligt endurgjaldskrav fyri mista inntøku hóast fyritøkur kunnu fáa ávísan stuðul til rakstur eisini av hesi orsøk áttu smittu fyribyrgjandi reglurnar vera generellar og ásettar í smittuverjulóggávu farsóttarnevndin ið er fremsta smittuverjuráðgeving hjá landsstýrinum hevur ikki vannsleggjarabroytingar í matstovulógini hvørki tá ella nú tá farsættarnevndini víst á at tað kundi verið hent við betri lógaramboðum fyri at forða smittusbjaðing hevur verið talan um generella lóggávu við ásetingum í smittuverjulóggávu so hava vit tað brotsmeitur yvirsháddur um hvørt lógin fær virkna í sambandi við at málið varð viðgjørt í summar vístu løgfrøðiliga ráðgevingin hjá løgmanni hjá umhvørvisovinnumálaráðnum og hjá løgtinginum á at ásetingarnar áttu at verið gjørdar í epmiðlóggávum somuleiðis segði danska heilsu og eldraráðið tá at tar at gerast mittufyribyrgjandi ásetingar í matstulógini tey søgdu um tað soleiðis sunnhets o eldraministerita er enhit millum lagmannin lagmancontorixs joridiska aftelling i av saksumróti veturørindi forhindring av smittusbreting er edansksassamrutið esperminesterius oppfallilsi forliggur tteyforikkenen fornøtini kompetansin til innføri n til tekdaameld irestratiónslogi spurnartekin hevur sostatt verið sett um hvørt lógarheimildin í praksis fær gildi annars verður víst á viðmerkingarnar í sambandi við tað løgtingsmálið hundrað og níggjuogfjøruti tvey túsud og nítjan og heitir nevndina enn einaferð staðiliga á landsstýrið um at fáa røttu smittu verjandi amboðini upp á pláss í røttu smittufyribyrgjandi lóggávu so hava ymiskir nevndarlimiregnar viðmerkingar og eg skal lesa tær upp sum sum sum bjarni kárasom petersen og eg hava vit siga at smittuverjulóggávanum átta ferð langari tíð síðan verið yvirtikin og tað kundu verið gjørt innan fáar vikur nú lóggevið verður á smittuverjuøkjunum fegnaðust vit um at hetta fer at skapa fordømi soleiðis at tað verður siðvenjalóggevað teimum økjum vit meta tørvur vera á uttan mun til um hesi løgfrøðiliga verða mett sum ikki yvirtikin tí partinum eru vit samd í altso tað at mann velur at lóggeva verða heima við grundgevingini í felags viðmerkini hjá allari vinnunevndini kunnu vit kortini ikki taka undir við málinum um meirilutin sum eru andstøðuumboðini vit taka ikki undir við hesum málinum og vit mæla løgtinginum frá at samtykkja
takk fyri so er tað johan eli poulsen sum er eina viðmerking ger so væl
teir fóru formaður eg má siga at eg eri púra samdur við bjørt samu senn tað líkist ongum at blíva við at koma niðan tingið vinar lóg sum mann møguliga skifur heimild at koma við okur er eitt lógtjóðandi vald og so skuldu teir skulu sjálvi loypa lógir meira enn eg minni um og tað hetta hetta hetta er simplutenn óvart tí haldi eg tað er upp á hægstu tíð at tú fáa gjørt eina greiða lóg frameftir men trupulleikin er at tað skal ganga illa skjótt tí fari eg at taka undir við hesum eina ferð afturat so látst hann sum eisini í samgongum minnlutum ið nevndin hevur sagt at at eg taki undir við teg eina ferð afturat til í februarmánað og tá verður ikki nakað annað komið tá við sín neyðugtum nøkrum so verður tað so ikki takið undir við frá mínari síðu men eg eri nokk heldur ikki her tá takk fyri
takk fyri ger so væl
entað verður ni í háttviriðdatingmanninum jon eli poulsen men manniskjan fær fer at koma á gott av og á kanska onkur annarf yvirtaka leiklutin sum tann sum reiðsir seg upp og harta tjóðveldi meni ja samgonguumboðini tey gera eisini eina broyting tey velja lógin skal hava eitt sindur longri gildi tí í uppskotinm hjá landsstýrismanninum er lógin bert galdandi til einogtretivnda desembur og tað hevði bara verið fáar dagar afturat og gevur kanska ikki so stóra meining tí at tað er væl eisini á nýggjárum at tað kann vera nógv hasin koma saman men grundleggjandi heldur nevndin at mann má taka atlit til at tað so nógvastaðni nógv fólk kunnu koma saman og og í veruleikanum at at gera eina lóg sum bara fevnir reelt um nakrar at fáar barrir tað tað hjálpir simpultani for lítið tað er ikki tað er eitt alt ov veikt amboð og kann ikki brúkast so særa nógv men grundin til at vit ikki taka undir við tí sjálvt um tað kann kunnu nógv fólk koma saman har tað er simpulten tí at vit halda at vit svilbja við at geva landsstýrismannm hesa heimild so so kemur ongantíð tann rættar lóggáva takkfyrii

vtakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er gjørt eitt gott arbeiði í vinnunevndini tað sum eg ikki ordiliga havi forstaðið tað er tað at tá ið mann hevur havt eina yvirtøku av epetomiðlógini liggjandi í í uttanlandsnevndini nú líka frá ólavsøku so hevur mann havt so góðan møguleika at fáa tað samtykt og gera akkurát tað sum mann hevur brúk fyri í føroyum og allíkavæl blíima við at lóggeva uttan um vegir og og gera nøkur ting sum mann faktisk ikki átti at gjørt og øll eru vitandi um tað tað eg haldi tað er eitt sindur undarligt tá ið mann hevur møguleika tí uppskotið liggur í nevnd og okur hava sætt tað teir síðstu dagarnar at tað hava aftur verið nakrar smittutilburðir okur vita a ferðslan verður nú móti jólum so tað kann gott blíva eitt nógv størri mál enn okur gera okum farað um tað tað sum hendir beint nú so tað skal bara ver ein áheitan um at løgtingið stendur saman um um at fáa yvirtikið hetta her øki so at oku kunna gera tað sum okur hava brúk fyri í føroyum takk fyri
takk fyri ger so væl bjørt samelsen
takk fyri ja tað er støðan hjá okkum í tjóðveldi at vit áttu havt yvirtikið hetta her málsøkið skjótast gjørligt tað kundi mannhavt gjørt øgiliga skjótt og tað áhugaverda í hesum er at danskir myndugleikar hava sagt tí løgmaður segði til dømis at ja men mann kundi ikki fara yvirtaka tí so skalt mann yvirtaka landslæknaembatið og alt møglit annað men har hevur danska ministerii sagt at tey vilja gjarna hjálpa til at mann kann yvirtaka bara eptemiðlóggávuna og harvið kundi mann gjørt eina føroyska lóggávu fullkomiliga eftir egna høvdið men bjarni kárasom petersen og eg vísa nemliga á at mann hevði langtsíðani kunnaðt yvirtikið steðis mánaðirnar sum eru gingnir síðani temiin breyt út farsóttin breyt út í vár so hevði mann kunnað gjørt ta lóggávuna akkurát sum hmann vildi sjálvur í sannoynni at í føroyum mangla myndugleikarnir tey mest natúrligu amboðini í eina slíka farsótt og eg rokni við vite eitt av teimum fáu londunum í vesturheiminum eg veit ikki um tingfólk vita av at tað er ikki ein gong heimild til at krevja sættadagstekst altso so veik eru tey amboðini í myndugleikan at hav í dag og tey hjálpir tú øgiliga lítið at mann bara gevur heimild til at steingja nakrar barrirtakk fyri
takk fyri so er tað jóhandal sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú hevur forkvinnan í nevndini lisið ar tir viðmerkingar sum ein samd nevndihevði í sambandivið tað málið her og tað er eingin rulskmál atihetta er tað óalmindiliga keðiligt mál at standa aftur við í tinginum eg hevði vónað tað at okur ikki koma at standa við ta eftr afturat í tinginum og viðgera tað pá hendan mátan tí ati tað bleiv frámælt at mann gjørdi lógarsmíð á henda hátt frá váðiløgtingsumsitingini og frá frá umsitingatinganesi tá ið málið var fyri fyrstu ferð men hóast a so standa okur aftur her við einum einum einum sovorðnu bastarvdan lógaruppskoti ann an kalla tað faktist ikki vtendir fugl ella fiskur sum hevur øgiliga begrensaða heimild um yvirhøvur nakrar til at brúka hesar heimilidinar sum okur áleggja eru tingini í dag tí hetta er ikki yvirtikin máltsøki men mann brúkar hasa matórulógina til at fara inn og og gera nøkur ting við sum kanska ikki er í heppin minnilutin í vinnunevndini eg sjálvur beini johannesen og járgun mikkesen hava hesar her viðmerkingarnar afturat tí sum forkvinnan nevni og tað er soljóðandi undirritaði halda tað vera átaluvert ella landsýrismaðurin enn einaferð kemur løgtingið við einum lóg á henda hátt undirritaður gera greitt at heimild verður latin hesaferð men skulu smittufyribyrgjandi heimildir fáast frameftir so er neyðugt at rætta lógarheimildin verður fungið til vega umvegis lanssýrismannin í í heilsumálinum og eg kan nevna tað eisini at okur høvdu landsýrismannin hjí heilsumálini inni í sambandvið etta málið er og frá teirra síðu av etu hvussu ikki nagvar trupulleikir at fáa gjørt tað rættu lóggávurna visti tað sum landsstýrið vil minnilutin metir eisini at tað er óheppi at lógin faktiskt kemur í gildi nú og so annars út efta gildi hen tann eitólvta og tí hava okur sett fram eitt broytingaruppskot sum sigur soljóðandi í grein tvey verður einogtretivnda desembur tjúguogtjúgu broytt til fyrsta februar tjúgu einogtjúgu tað sga okur leingja gildistíðina fyri uppskotinum soleiðis at tað kann dekka inn í januarmána tellivið januarmánað og við hesum broytingum tekur minnilutin so undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takkfyri hara formaður
takk fyri so er tað viðmerking jóhan eli poulsen ger so væl
takk harar formaður samdur við johandal og væntar johandal kanska at mann hevur eina greið miðlu klára fyrsta februar tað er tann fyrstu spurningurin og hin spurningurin hvat heldurjohandal um tað nú sigur andstøðan at hon fer ikki at taka undirviðhesum uppskotinum hetta er so trossalt óanst sá hvussu okur koma fram til hetta so er hetta trossalt eitt vápn og grava og vit ikki at taka undirviðhesum her soáa okur av opn okur fullstendiga er tað forsvarligt fyri yvir fyri samfelagnum at lata hetta málið fella sum at okur standa fullstendiga vápnaleys eg meti hannta alla at hetta er forsvarligt yvir fyri føroya landitakk fyri

veit eg ikki hvussu nógv alvápnaðir okur eru við hesi lóggávuni tað má eg siga so um okur verða avvopnaðir ikki tað veit eg ikki men men tað er sjálvandi øgiliga óheppi at oku ikki hava ta lóggávuna sum skal til fyri at gera tey neyðugu átøkini vistu tað er tørvuradi dig náps rellevant haldi og hetta hava okur ikki og tað sum sjálvandi man r man er í áttafullur fyrri tað er tað at mann kemur inn í stuttinda av desemburmánað tað koma nógv fólk heima á jólum og og tey hava eitt tilmæli um at halda nakur knakra frástøður og annað og tað er ikki at haldar tað ov smitta runt um seg sum sum okur hava sæð tað fyrr og so enduringu við at hava eina rúgvu av av smittaðfólki aftur her beint í í ársoloku í ár tað er ein eitt keðiligt sinari haldi eg og tí er tað øgiliga keðiligt at okur ikki hava tey neyðugu amboðini til at kunna siga soleiðis ger ingur við lógini í hondini vist tað verður neyðugt takfyriha formaður
takk fyri so er tað brandur sandoy sum hevur eina viðmerking ger so væl

takk fyri ger so væl jóhandan
ja takk fyri viðmerkingina barane samdur eg eri púra samdur bla samdí tað má eg siga og o eg kann fyri mítlifrkomani at siga tað at eg komi í heldur ikki at taka undir vð hesum mánaðinafy afturat tað verður hesi ferð hetta verður síðsta skuldir í byrsuni vist man kan siga soleiðis og visti ikki tei finna út av at koma við ta rætti lóggávuni frameftir nú haldi eg at okur eru hálaðr eftir oyrðunum rímlia leingi við við skeivu lóggávum og tað haldi eg ikki er í lagi og eghali g ikki t landstýrsmaðurin í í ívinnumanni kann liva við at blíva hálla rundum manekini við við einum lóggáva sum yvirhøvur sigar tað sum og skalat brúka til tað sum sum sum hetta snýr seg um og tí haldi eg eisini at tað er rætt at mann fer inn og fer sær ta epetemiðlóggávuna til føroyar setta í gildi ella yvirtikið soleiðis at okur hava tey amboðini sum skulpa brúka táik sulpa brúka tað og umur sulpat brúka tað tað haldi eg ð taðtað snýr seg um tað sum hendir nú og kann henda við tí spinktu lóggávu okur hava kann vera øgiliga óheppin fyri fyri okkrum samfelag vvistu tar ringar sendir o tí er tað at tað brýtust alvorlig liftir miðut aftur aftaná jól takk yrihara formaður
takk fyri so er tað kristina hófoss sum hevur verið viðmerking gjørt so væl
eeg kum at hugsa um spurningarnar um ikki nú nær so altso vit vit hava í níggju mánaðar verið í eini heimsumfatandi farsótt ja ho so varð enn longri men her í føroyum hevur rækt okkum hesar her mánaðirnar serliga kanska tíggju mánaðar enn tá og framhaldandi hava ikki neyðug amboðini um ikki um vit ikki fáa farsóttarlóggávuna føroyska hendir nú og ásetar treytir vit hava brúk fyri nú mitt í hesi ógvusligu farsóttini nær skuldut vit gera tað altso egeg havi enn ikki hoyrt eina góða grundgeving eg kunn hugsað mær at hoyrt um tit í samgongunihav tosa saman um nær átaka vit okkum hesa ábyrgdina av hesum farsóttarlóggávuni er ongantíð ætlanin at átaka hsærhesa ábyrgdina altso hetta her orsaka sigi tað tykist fullkomiliga látuligt hendan her lógarbroytingin sum landsstýrið komin við og tað tykist sum um mann veit ikkihvørjum beinið mann skal standa á tí er spurningurin nær ætlað

urja tað mann ger alo mannrýir ikki altíð soleiðis sum mann sælar eg minnist tað at í tvey túsund og fimtan segði okur umikki nú nær so og taðv snúði seg um at yvirtaka fullveldið men tað hendi eg ikki tíverri kanska fyri tey sum sita afta sabanki men men men kanska hele lukkuvís fyri føroyar men meni okur kunna vera samdur um einting í sígnum hafas g gjøgnum formannin og tað er tað at hetta er ikki í lagi at okur ikki hava ó miðlóggávu sum ok kunnu brúka og hetta er ikki tað optimali mátin at lógi uppá tað haldi okur øll vita og eisini landsýrsfólkini ogtí tí tí verður hetta her fyri mítt u komandi og trygvi fyri nógvar av okara samgongufeløgnum síðstu ferð at okur siga ja til at hetta verður mátin okur okur lóggevat uppá og trí setingur eisini markið til fyrsta februarið tjúgu einogtjúgu soleiðis at landstýrið kann ha kjans til at fáa rætta inn og fáa rættu lóggávuna virknað um tørvrurátið frameftir takf yhra formaður
takk fyri so var tað hennrikold sum hevur biðið um orðið ger so væl
ta er ikki so væ ag álitið sum javnaðarflokkurin hevur hesin her bjarni hammer og eg hava hesar viðmerkingar og tað er tað sama maðurin segði diskussiónin um hesa yvirtøkuna í viðgerðini fyriliggjandi uppskotið einsog við uppskotinum ið varð lagt fram hfyri tingið í summar er yvirshotur um slík lógarbroyting kann vera brot á heimastýrðislógina og tað sum okur halda vera nokk spesielt nú sambandsflokkurin sitir við ræði at mann blívur vig að megiliga ppa saman aftur um eina yvirtøku amann ikki yvirtakur lat man yvirtekur tað og statbekk hevur eingin funnið út av hvat mann skal gera við hetta her okur hava sitið og vent tí eg veitikki hussu ofta nøku hevur havt upp at venda í vinnunevndini taðer óteljandi ferðina og nú erða so ein fyrsta februar fyrsta februar eitt eg eri so eitt hundrað prosent sikkur í a ta eingin yvirtøka av hesum her fyrsta februar við hesari partini sum hevur verið hetta hetta farna árið hasum her so ar eingin fyitøg eingin yvirtøka fyrsta februar komandi ár og tað er ivingasamt um tann sum liðugir fyrsta februar í tvey túsund og tveyogtjúgu um tá eru nøkur yvirtøku tað eg loyvi við mær ivast í visti tokn hv brúka onnur dømur tað kann mann brúka allastaðni mann brúkar sjálvt eg haldi bók brúkar mann dømir okur kunhøvu tikið til dømis royndarkvoturnar tá ið okur sótu her tá segði lansarsmaðuri fiskivinnumálin tann vesti hansta framat so hevði ein fyrrapartnaroytað roknir mann tær fyri menningarkvotu ella kantmann rokna fið ein fyrrapart ein fyrrapart og tað hava verið ófatiliga fyrrapartur í hesum árinum trý hundrað og nakrar og tila trý hundraðog fjøruti fyrðapartar og nú kemur eitt neyðaregg sum sigur ja h tann sum hevur lívað heiðustá næsta ár og kann góðtaka fólkaflokkini sum hann er øh hann kann hann kann uggaski við at næsta ár so koma royndarkvotur frá fólkaflokkinum øh so kann mann ivast í hvussu ið tað fer at taka seg upp eg loyvi bær at ivast alvorliga og teinm sum billa seg inn at liva at sambandsflokkurin er við til ivirtaka eitt mál hann skal liva leingi ov væl hann skal vera góða heilsu tí at eg ivist alvorliga í at at hetta í heila takið letur seg gera við við bárður nielsen hjro løgmánni og og helgi abramsen er tað nakað sum teir hava havt stríð av her í lívinum serliga helgi abramsen so eru tað at snakka um yvirtøkur og skrivað um yvirtøku teir á mesta yvirhálað tjóðveldi tr hvørjar tjóðveldi heur eitll anna opn sum siga atar nú fáa okur yvirtikið eitt annað og og tað er p á sama máta við helgi abramsen í hinari grøðuni altso teir hava verið hvør sínar grøv í hesum her og so hava skotið eftir hvøm øðrum hetta vóru øgiliga be skerdunar viðmerkingar men okur vula gera vart við hesi tingini at tað eruv óteljandi ferðinar gjørt gjørst vart við frá boðum síðu báðir danmark av og her og her uppi á eisini at hetta er ivingasamt um teg brota heimastýrðislógina so kann mann so ogkaski við at tað hevur gingið gott higartil við við við hesum her men men men við hesineru koronaeini men nú standa ho okk fyri eini eini periotu hvar ið tað kann blíva rættiliga yvingasamt og so kann mann sjálv sirstilla sær hvat ið tingið kann gera fyri at gera okra bata takk fyri

tað er soleiðis vit fara nú undir atkvøðugreiðslu í hesum málinum nummar tveyogtjúgu løgsmáli nummar tveyogtjúgu og har er tað soleiðis át at minnilutin jóhandal beini johannesen og jágum mikkelsen hava eitt broytingaruppskot tað fara vit at atkvøða um fyrsthar broytingaruppskotið ljóðar soleiðis í grein tvey verður einogtretivunda desembur tvey túsund og tjúgu broytt til fyrstu februar tvey túsund og einogtjúguvit atkvøða um broytingaruppskotiðvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt alsa broytingaruppskotið í samtykt nítjan atkvøðu fyri seks ímóti og eingin er blonk so atkvøða vit í málinum soleiðis broytt tað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt fjúrtan atkvøðu fyri ellivu móti og eingini blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vitvit fara so víðari í dagsskránni og nú erðu vit komin til aðru viðgerð á løgtinsmáli nummar fýraoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar eina við serkunnleika á dagstovnaøkinum og eina við serkunnleika í sernámsfrøði hvør biður um orðið tað verður djóni joensen ger so væl
veldi um at fáa útbúgvað fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar við serkunnleika á dagstovnuøkinum og við serkunnleika

mentanarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi fimmogtjúgunda novembur og annan desembur og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við pedagogfelagið kommunufelagið landsstýrismannin í almannamálum elsbet mersetis gunnleiksdóttir og landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum jensarana saman við fróðskaparsetrinum undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal lesa álit frá meirilutanum sum staðfestir at stórur tørvur er á námsfrøðingum bæði á dagstovnuøkinum og á serøkinum undir hoyringunum í nevndini er komið fram at trupult er hjá almannaverkinum at fáa skikkað starvsfólk til serøkið heili fjøruti prosent av lýsingum hjá almannaverkinum eftir skikkaðum starvsfólkum eru úrslitaleysar á dagstavnaøkinum eru eisini stórur tørvur á námsfrøðingum sum er ber ikki til at lúka krøvini í dagstavnalógini um normeringar pedagogufelagið vísti undir hoyringunum á at tørvurin á námsfrøðingum økist komandi árini tøl hjá feløgnum vísa at fimmogtjúgu námsfrøðingar verða útbúnir um árið meðan tað komandi tíggju árini í miðal fara seytjan námsfrøðingar frá fyri aldur um árið sostatt fer tørvurin á námsfrøðingunm at vaksa komandi árin og tí er greitt at stórur tørvur fer at verða á at útbúgva fleiri námsfrøðingar undir hoyringunum kom eisini fram at setrið hevur handað landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum eina ætlan um hvussu tey komandi tíðina kunnu taka fleiri lesandi inn tey mæltu til at besta loysnin hevði verið at tikið lesandi inn hálv árliga og sum skiltust á teimum so vóru tey klár at taka inn fleiri longu komandi summar í tvey túsund og einogtjúgu hetta sjálvandi við teir forseta játtaðir verða teir neyðugu meirilutin heldur at tað eisini eigur at verða kannað um tað skuldu verða tvær útbúgving var til námsfrøðing ein við serkunnleika á dagstavnaøkinum og ein við serkunnleika í sernámsfrøði hóast fleiri námsfrøðingar merkja ikki at aðrar útbúgvingar á setrinum skulu niðurraðfestast og við hesum viðmerkingum so tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

hetta her umrøtt og og og tað vísir seg at tað er sami sumaeg siga sami tørvur enn sum tað var tá og sum tað eisini framgekk av hoyringunum so er

er tað nakað sum sum sum má gerast fyri líkasum at fáa fáa fleiri inn og og hari var tað serliga setrin virkaði til at hava gjørt eitt eitt útkast sum sum virkaði til at vera skilagott men tað er treytreyðugt treytað av at pengarnir fylgja við so tað liggur líkasum eitt sindur í kortinum at tað ber til kanska tikið ein ein ella tveir flokkar inn ein eyka flokk inn nokk so skjótt og og tí

tí haldi eg at ja at vit skuldu streingja á har tað ber til at fáa fleiri flokkar inn hetta her nú er hettaher málið eisini itt sindurtvíbýttp á tann mátan at tann ta næsta í hesum ella eitt er at útbúgva fleiri tað næsta tað er um mann skal deila útbúgvingina í í tvey og har haldi eg tað vara nokk so breið semja ella soleiðisnar av av hoyringspørtinum um at tað eiðir mann at hyggja nærri eftir við at eftirmeta útbúgvingina sum er tí tað r tað tað vóru møguleikar fyri at gera tað soleiðisnar at mann kundi fara meira í døgna við hesum báðum bæði dagstovna økinum og og og sernámsfrøðini og tað var meira kanska hvussu mann skipaði tað um mann hevði líkasum grundstøði í báðum og so og so fór mann í praktikk í teimum og sovorð so so tað ljóðaði sum at tað var seg ørminnist um ta fyrstu viðgerðina sum var tá ið málið var at at tá var tað meira ógreiðað um men men tað virkar sum at hendan tíðin hevur arbeitt eisini tá ið tað eg komi fram nei og blivi kjakast um at ein gongd leið at fara tann vegin at mann býtur útbúgvingina so at mann kann fáa ella ja fáa meira fáa meira dýdd í í í tað sum mann nú velur sær hvønn vegin velur tá ið mann er liðugt útbúgvin so so her er eg vil siga taðer sjálvt um um minnilutin í mentan ikki tekur undir við hesum málinum men at tær teir nevna tað at tað verður arbeitt við tí enn so haldi eg tað er ein ávís opnimismál um at tað gongur tan rætta vegin og tað er tað virkar til at hvussu skipanarliga altso at mann kann fara og og fáa fleiri flokkar inn so tað haldi eg skal vera ein áheitan sum tað síðsta her árinni takk fyri

takk fyri ja vit gerast fleiri fleiri í føroyum fleiri fleiri fólk fleiri fleiri sjúk fleiri fleiri gomul fleiri børn í skúlum so framtíðin ger at tað var neyðugt at útbúgva fleiri bæði røktarstarvsfólk og námsfrøðingar og lærarí meira tað komu fram í viðgerðini eisini sum eg veit kju um djón nóls joens kom inn á tað at hetta við at gera tørvskanningar ella at gera finn útav hvussu stórur tørvurin er um djónnóls joensen veit hvussu nógv stórur tørvur er innan fyri t námsfrøá námsfrøðingur í føroyum í dag sigur og tørvurin verður nokk størri alt sum árini ganga takk fyri
gjóni nolsø joensen
ja takk fyri nú havi eg ikki tølini beint framman fyri mær men men ørminnist um a tað hevur staðið í at og tað er eisini um mann ger kaskt man siga at stórvin er upp í fullari tíð ella í í í niðursettari tíð og hvørt á sínum men vit snakka um um espesera eg lest skot upp á ein ein ein eini fýra hundrað kann mann siga kanska á á dagstovnum økinum ta er øgiliga nógv kann mann siga vistu mann kal uppfylla lógina um at tað er útblivin námsfrøðingarøkina og og men tað e rætt sum johannes joensen førir fram at tað virkar sum at vistu eg komi hasar her tvey kanska fýra túsund fleiri føroyingar tey síðstu árini at so eru hvørki útbúgvingar ella størv fylgt pp á sama máta við so tað síggja vit á øllum økjum ið vísa seg nú teir hoyringarnarhava verið eisini á á bæði eldraøkinum og sjúkrahúsverkinum og so hetta her erhetta er eitt eitt eitt broytt ein breiðir trupulleiki sum rakar nógvar starvsbólkar og yvir tvørtur um um fleiri fakfeløg eisini og tí eiga að vera líkasum eitt eitt átak sum eigur atverða gjørt fyri at fáa útbúgva í fleiri á øllum økjum takk fyri harra forma
so er tað hervur polsdóttir takk
fyri at fara mær at eg eri blivið upplýst eisini at talið av námsfrøðing sum koma út árliga av setrinum er síðska tað sama sum starvsfólk sum fara av arbeiðsmarknaðum í mun til aldur á námsfrøðingarøkinum og tí er tað júst so at hevur tað so ein týdning at vit fáa útbúgvu fleiri námsfrøðingar námsfrøðingar sum arbeiða á dagstundoygdjum millum annað í føroyum í dag tey eru faktiskt órímiliga røsk tí at tey at tað arbeiðsuppgáva er nógv for stórimun til hvussu nógvar kollekar tey hava tí er hetta eitt gott mál haldi eg og harðmis um at at samgonga felluruppskotið men vit hava hoyrt at at landsstýrismaður arbeiðir við nøkrum kanska hjá honum varst í ásøkan kærleikin frá hvat kom fram frá landsstýrismaðnum um hvussu tað gongur við at fyrireika eina størri ella fleiri hálvd
ja so er tað hjónu joensengisvæl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina hervur posdóttur millum annað kom tað fram ella tað bleiv upplýst at í løtuni verður tað gjørd ein ein ein tørvsmeting um hvat er líkasum g athann hevði ella landstýrismaðurin hevði biðið um at avarandi partur um at koma við líkasum at meta um hvat veruligi tørvurin er og og og tað er altíð ein gongd leið at byrja við til at finna útav men menoog tað veit mann næstan svari upp á forhond at tað er sum eg nevndi í áðni eisini tørvurin er ómetaliga stórur ikki bara á námsfrøðiliguøkinum men men á øllum umsorganarøkinum so tað er nakað heilt sikkurt sum sumfer at lýsa tørvin og og og og vit mugu eitt annaðstað sjálvt um hetta kanska uppskotið verður felt so mugu vit alla tíðina arbeiða við at streingja á fyri at fáa hasar her útbúgvingarar raðfestar hægri so at vit fáa fleiri starvsfólk á økinum takk fyri harra formaður
ja so er tað beinjur johannesen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg skal so lesa álit phjá minnilutanum minnilutin beini johannesen edvar jacobsen og heðinsagariasen hevu hesar viðmerkingar fyri summarsteggin í ár var hetta uppskot seinast til viðgerð í løgtinginum og tá varð tað beint í trivnaðarnevndina meirilutin í trivnaðarnevndini samgonguumboðini mælti løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tí landsstýrið hevði sett eitt arbeiði í gongd hesum viðvíkjandi landsstýrismaðurin hevur undir hoyringunum greitt frá at hetta arbeiðið framvegis er í gongd í løtuni verður kannað hvør tørvurin er innan útbúgving og eisini innan námsfrøði úrslitið fyriliggur í februarmánað kom fram undir hoyringunum í samgonguskjalinum verið sagt at bygdnaðurin á fróðskaparsetrinum skal endurskoðast her ímillum tann námsfrøðiligi parturin her eigur mann eisini at taka støðu til um tørvur er á at skifta útbúgvingina í tvey har onnur eru við serkunnleika dagstovnaøkinum meðan hin er við serkunnleika í sernámsfrøði við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið takk fyri

okur viðgera eitt mál sum eg haldi eru av øgiliga stórum týdningi tí ati vissi okur ikki hava nokk av starvsfólki til ati taka sær av okara børnum øh so fáa okur eisini eitt problem á arbeiðsmarknaðinum og harvið eitt stórt samfelagsproblem og okur vita at tað er rættiliga stórur mangul upp á námsfrøðingar og tann mangulin stendur við og tað er einki sum tala fyri at tann tørvurin fer at blíva minni og tað er eisini víst á at tað talið sum verður útbúgvið árliga nú næstan gongur upp við ta talið av námsfrøðingum sum eisini fara frá vegna aldur so her legst ikki nakað serligt til samstundis sum tørvurin bara økist og tí haldi eg at tað var ein orsøk til at leggja hetta málið fram aftur sjálvt um oku hava havt tað frami einaferð fyrr ø tá bleiv tað felt við tað at tað bleiv víst til at landsstýrið arbeiddi við málinum ø og tað ger tað nokk eisini tí tað stendur eisini at ein frágreiðing kemur í februar men visti mann hyggur í fíggjarlógina fyri fyri komandi ár so er tað ikki lagt upp fyri at mann gjørdi nakrar serliga broytingar á hesun her økinum so ati eg trúgvi ikki upp á at tað hendir nakað næsta ár og tað haldi er nokk so álvarsamt tá ið setrið eisini vísir á at mann kann taka upp á hálvárliga so kann mann siga so so hava tey eisini sett ein møguleika í at fáa gjørtnakrar batar á hesum her økinum mann kann siga tað at tíðin hevur arbeitt fyri einum í hesum her uppskotinum og at tann diskussiónin um mann skal deila útbúgvingina upp hon hevur havt gott av av mann arbeiða við tí og tað er nokk sum talað fyri at tað er nokk tað rætta at gera at dagstovnaøki krevur nakað annað enn serstóvna øki og harvið ikki sagt at ein stórur partur ikki eisini kann vera felags men tíðin arbeiðir ikki fyri at mann bíðar tá ið tað kemur til at hugsa um tørvin á starvsfólki tí at tann tørvurin bara veksur okur vita a barnatalið hækkar tað er positivt okur vita eisini at tað eru fleiri bústovurnar á veg tað er eisini gott oku hava eisini samtykt eina lóg um almannatrygda tænastur sum eisini leggur upp fyri at mann kann veita hjálpi sum í dag manglar og tað eru fleiri kommunur sum eisini snakka um at fáa minimámsnormeringar og sum vilja raðfesta dagstovna øki og tað verður nokk so trupult at gera vissi ikki tú hevur nokk av skikkaðum starvsfólki til tað so tí má tað eisini hanga saman við tú skal økja um kvalitetin í teimum tilboðunum sum tú veitir so mást tú útbúgva fleiri men okur vita eisini tað at tað eru eru aðrar kommunur sum kanska siga at tey hava longu livað longu upp til tað við minimunsnarmeringum so tað er ett sindu ymiskt hvar ð landinum man er tað vevrður eisini ettfylgt eitt sindur hett her við arbeiðsumstøðumi hjá fólki sum arbeiða innan fyri tapedagogiska øki og tað er nógv sum arbeiða niðursetta tíð og tað er kanska heldur ikki uppi í teimum best lýntu sturvunum eitt sum kann kann tð nokv har skulu nógv ting gerast fyri at bøta um arbeiðsumstøður men men tað tað serst ikki burtur tað at tað at tú útbúgva fleiri og tað verða fleiri sum hava útbúgvingina sum eru í starvi tað er eisini við til at bøta um arbeiðsumstøðurnar at tú ikki allatíðina manglar fólk til dømis so tað hongur eisini saman dagstovna lógin hon sigur tað at tað skula vera tveir triðingar av starvsfólkunum sum hava útbúgving og okur liva slett ikki upp til ta lógina í dag tað haldi eisini er nokkso álvarsamt at mann uppá einanan máta eitt sindur niglisera tað at mann hevur eina lóg sum mann ikki livir upp til ikki tí man hevur livað upp til an í nógv ár men men tað gongur niður á bakka altso tatey tølini fyri prosent vísa partin av námsfrøðingum úti á dagstovnuøkinum tey tølini minka og tað er ikki heppið og tað er eisini víst á at bara fer at liva upp til tað sum er ásett í lógini so manglar tað trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar bara á dagstovnaøkinum og tað okur ikki tikið almannaverkið við skúlaøki og annað æog almannaverkið hevur eisini upplýst at tað er undir helvtina av teirra umsóknum har tey fáa skikkaðar umsøkjarar til so hetta er virkuliga ein stór avbjóðing sum eg haldi at okur eiga at standa saman um at fáa loyst eg haldi sjálvandi er rætt at mann fer yvir til at hyggja eftir tveimum útbúgvingum at tað er tað eina tí at tað at arbeiða í eini barnagarði og tað at arbeiða innan fyri kanska eini ein sogiatskan bústovn tað er fullstendiliga ymiskt ymiskar tænastur tú skalt veita men tú kanst sjálvandi hava nøkur ting í felag tí tað er eisini nøkur grundleggjandi ting sum øll skula vita sum arbeiða við fólki men tað sum eg haldi er tað allarallarviktigasta í í hesi málunum tað er at fáa tikið fleiri inn at fáa tikið fleiri inn í útbúgvingina soleiðis at mann leggur upp fyri ati okur fáa økt um góðskuna í teimum tilboðnum sum okur veita og eisini bútt um arbeiðsumstøður og okur fáa ikki gjørt tað í tingini so leingi at manglin er so stórur og tíverri er tað einki sum tala fyri at at tann tørvurin minkar so at eg eri bara hørm um at at mann ikki tekur undir við málinum og hopi at tað kemur okkurt gott í tí frágreiðingini sum kemur í februar sum ger tað at mann tekur hetta her málið í stórum álvara tí ati hetta er ein kavubóltur sum pá einlan máta verður rullaður framman fyri okkum og vistu ikki man tekur tað meðan tí er so fáa okur upp aftur sstørri trupulleikar tí at ein stórur partur av útbúgvingini er eisini at vera úti í praktikk og visti tú hevur for lítið av skikkaðumstarvsfólkum úti í økinum so fert tú eisini útbúgva í verri so tað bít ikki eit sindur í halan so tað er tað er neyðugt at fáa gjørt okkurt við hetta her øki nú takk fyri
ja so er tað viðmerking hjóni nolsoyjóansen gifavn takk fyri
var formaður ja júst tað sum sigur steðnbyrgdini á at her við at ting broytast alla tíðina tørvir eru á ymsum økjum og vit síggja eisini tað sum ikki hevur verið so nógv áðrenn at námsfrøðingar eisini fara á onnur økir til dømis eru nógvir nú settir í skúlum og enda undir koronatíðini tá ið hon var prátta ringasta so vóru fólk avður námsfrøðing eisini úti og hjálpt og hjálptu til á á eldurøkinum tað vísir bara eisini tað at pá onkra máta gevur tað meining tað sum er í hesum uppskotinum at mann eigur at leggja útbúgvingina soleiðisnar til rættis at mann fer meir í dýbdina við hesum báðum økinum altso bæði dagstavna økinum og og serøkinum og tað skulu vit sum ikki blanda okkum í politiskt akkurát hvussu tey gera tað hvussu tey skipa tað men tað er tað vísir tørvurin har har sum at tað verður farið út á fleiri onnur øki vísir eisini tað at tað er ávístur tørvur á at fáa spesera seg í útbúgvingarmessi so takk
stervøg
takk fyri teir formaður ja eg búði á sandvíki hjá einum nólsoyjóðensen tað mann ser eisini tað at tað tørvir á námsfrøðingum og nógvum økjum so er tað eisini tekn upp á tað ein kjarni tænasta sum er neyðug á øllum nógvum økjum og vitst tú kann fara meira í dýptina við smáastu barnagarðsøkinum ella serøkinum so sigur tað ikki sjálvt at tú fer betri førleikar tá tú fer í dýptina og tað sum okkurt hevur hann fingið at vita tað er tað at tað seinni árini so er tað so fá sum hava valt teg dagstovnaøkið í sum sína útbúgvingarleið at tey flestu fara yvir í serøkið so er tað eisini tað er eisini vandi í tí at tað verða for fá útbúgving kann mann siga til tað tað tað vanliga arbeiðið á dagstovnaøkinum tí at tað má tað eisini vera pláss til tí tað er ein kjarni tænast í samfelagnum tank fyri
so er tað heðin zacharias
esen gersu væl takk fyra hara formaður nú hava vit okkara egna tilmæli í hesum heruppskotunum og og tað er fyri sovorðið kunnu vit gott verið samd í í hesum her málinum í eisini í viðgerðini av í nevndini tí htt hetta er sjálvandi eitt øgiliga avgerandi uppskot og etfta a eisini eitt øgiliga avgerandi evni vit tosa um hetta her við tá ið vit tosa um dagstovnøki og og eldraøki og so víðari tí skal tað ikkiheva nakar ivi um at at mann er fyri at fáa útbúð meir fólk á hesum økinum og men altso landsstýrismaðurin segði nú eisini sum beini johannesen greiddi frá í okkara áliti at mann arbeiddi við hesum her og tað er sjálvandi eisini á okkara áheitan um at landstýrismaðurin arbeiðir skjótt og kemur við tí soleiðisnar at mann fær útbúgving meir fólk tí tað er neyðugt tað er brúk fyri tí og tað er neyðugt so út frá tí kundi mann fyri sovuðt gott verið samd men grundin til at vit hava ta støðuna tað er út frá tí sum landsstýrismaðurin hevur eisini hevir upplýsttakk fyri

takk fyri tey har formaður ja eg eri kann vera glað um tað at nevndin er samd um problematikkjum altso at mann ser tørvin og at mann ser at tað er neyðugt og eg kann bara heita á tey sum eru í samgongu um at halda landsstýrismannin í stuttum snóri kann mann siga í sínum málunum eisini soleiðis at mann tryggja tað at tá málur verður fylt upp tí hetta er eitt álvars mál og okur hava jú hvønn hetta er jú aðrufrúkra viðgjørt tað og tað er ikki ordiliga hent nakað men tað kann vera at tað verður nú tá mugu sum bara hava álit á at tað verður og har er tað okur mugu so leggja tí hendurnar á samgonguni tí at opinbært so vil mann ikki samtykkja tað tí okur hava skrivað tað

takk fyri harra formaður ja hevði eisini orðið til fyrstu viðgerð baða líka nevna nøkur ting afturat og tað sum eg gleðist allarmesta um tað er tað at tá ið vit sótu gjørdu samgonguskjal so var tað nøkur nøkur nak mansiga nøkur evnir sum vit vildu hava við á hesum økinum og tað var millum annað at hyggja eftir mynstrunum við tútbúgvingum tí at vit vita at tað eru nógvir nógvar útbúgvingar innan fyri røktina innan fyri tað at passa og vera um bæði børn og vaksin eldri og tey sum hava serligan tørv at har var ein mangul og tað blerð sett í samgonguskjalið at tað skal hyggjast eftir bygningina á fróðskaparsetrinum og millum annað har ímillum tann námsfrøðiliga partin og tá ið vit so høvdu landstýrismannin inni í nevndini so bleiv tað ávíst at ein kanning er sett í verk og tað kemur eitt úrslit í vár og fyriliggur vónandi í februar mánað tað ætli eg mær so at spyrja inn til leypandi at vita hvat ið hvussu tað gongur í málinum var nokk kanska væntandi at tað skuldi ver eitt sindur fyrr men sjálvandi tað er hevur sjó fylgið verið nakrar avbjóðingar í í hesir mánaðirnar innan fyri innanfyri nógvar økir sum kann gera tað at at at tað dregur út men men tá ið tað er so grundin til at vit ikki taka undirvið hesum málum hetta málið var eisini tá beint ámr summarferðina og tað var líkasum nøkulundasama svar í ið men tað tað er ikki nakað sum ger tað at málið er ikki hevur týdning tí at sum vit fingu upplýst sum tað eisini stendur í í uppskotinum so er tað ein triðingur sum er útbúgvin og tveir triðingar sum ikki eru og og tá ið tú lesur dagstovn lógina so er tað beint mótsagt tað sum hon leggur upp til at tveir triðingar eru eru námsfrøðingar og ein triðingur er er tað sum eg nevndi óútbúgving tað sum eg nevndi til fyrstu viðgerð eisini tað er at mann hevur settand hjálpari útbúgving á stovn og eg haldi sjálv at at mann eigur at hyggja eftir tá ið mann setir útbúgvinga ástovn at mann kann byggja víðari upp á tað o tað søgdu tey eisin ferini í nevndini at tað kann mann ikki beinleiðis ið segði her og so kann tað eisini vera góð fyri nøkur men ta ekt sindur harmligt at mann ikki kann fara beinleiðis víðari til námsfrøðing visti mann visti mann heldur at at mann følir tað at at eg tað mann vil og eitt annað sum vit eisini hava tosað nógv um tað er at skipa tað itt sindur øðrvísi hugsa kanska eitt sindur t um boksina soleiðis at mann mann ger onkra útbúgving hvar tey kunnu útbúgva seg á staðnum útbúgva seg við við lærlingaløn og kunnu fara styttri styttri tíðarskeið á skúla tað vildi fallið lættari hjá nøkrum á teimum sum hava arbeitt innan fyri hetta øki í kanska í nógv nógv ár og hava og hava mann sigur eina lítslandgu útbúgving á økinum men mangla tann fakliga partin tann bókliga partin kann man siga nógv hava ein góðan fakligan part men taðn bókliga partin og tað verður eisini hugt upp á tað eisini innan fyri hjá mann sigur innan fyri mentamálaráðið hvussu kann mann prøva skipa tað og tað er kanska ein partur av hesum her kanningini sum er við at verða sett í verk tað er púra vís í at fleiri vildu tá fara inn og og havt betri møguleika fyri at tikið útbúgvingina visti tað var at tað ikki skuldu fara burtur frá arbeiði tað tað bleiv eisini sagt í nevndini at tað eru faktiskt nokk so nógv sum fara uttanlanda at taka útbúgvingina tí at tað gevur aðran møguleikar enn vit hava úr heima so viðhvørt skan mann eisini hyggja eftir hvussu er tørvurin eisini hjá teimum sum arbeiða hvussu at vi møguleika fyri at fáa kunna verið við og fáa eina útbúgving so at eg gleði meg til tann at tað kemur henda her svarið í februarmánað upp á hvussu mann skal skipa tað og eg eri púra vís í at visti tað kann skipast skjótt so skulu vit eisini finna út av tí innan fyri fíggjarkarmarnar at fáa sett í verk tí at jú skjótari jú betri mann kann seta hettar í verk so so hetta eitt hetta er eitt mál sum samgongan arbeiðir við og hevur í sínum loysni so at tað skuldi verið í góðum hondum sjálvt um hetta akkurát hetta uppskotið verður felt í dag so so eg ætli persónliga at fylgja væl við at at mann hyggur tætt upp á hasar útbúgvingarnir og fær fær gjørt tað sum skal til og gera nakað eisini kanska fyri tey sum hava arbeitt í nógv nógv ár innan fyri hetta øtki at tey møguligst eisini kundu fingið onkur skeiðir soleiðis at at tey vóru betri ella tey eru so væl før fyri nógv av hasum tingunum kanska pjóðar se ikki og helgur øll sum eru før fyri tat taka ta langu bókligu útbúgvingina men at mann ger tað itt sindur meira fleksibult soleiðis at fólk kunnu vera við sjálvt um tey ikki fara á eina kanska fýra ára útbúgving takk fyri harra formaðurja
ttað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í málinumja og tað er ikki nakað broytingaruppskotið í hesum uppskotinum so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað lagt lagt framog vit atkvøða nú jaeg haldi at ein atkvøða manglarja eg eg haldi at vit eru tveyogtjúgu inni her sum eru tað er ein av okkum sum ikki hevur atkvøtt ja nú vóru vit liðug at atkvøða ja nú hava øll atkvøtt rokni egt ella at atkvøðat rætt tað er málið í falli tað er tíggju atkvøður fyri nei tólv ímóti so er málið hetta málið falli og avgreitt frá løgtinginumso fara vit koma vit til tað seinasta málið sum er til viðgerðar í dag ja vit og tað er løgtingsmál nummar níggjuoghálvtrýss tað er eitt uppskot til samtyktar um fuglateljingar so skulu vit hava framsøgufólk og beini johannesen er fyri fólkaflokkin johannes joensen fyri javnaðarflokkin nei bjørt samelsen færi tjóðveldi billjustinussen fyri miðflokkin bjarni kárasom petersen fyri framsókn og tað eru ikki fleiri framsøgufólk komin uppá her eru eingi fyri sambandsflokkin haldi eg nei men vit byrja viðgerðina og nú er tað beinir ta beini johannesen sum fær orðið fyrst ger so væl
takk fyri hararformaður ja hetta er uppskot sum jóhanes joensen og ingilen didisen strøm tingmenninr hava lagt fram tað er uppskot til samtyktar um fuglateljingar tað er løgtingið heitur á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot sum tryggja javnar fuglateljingar íð komandi árum og so í viðmerkinum so verður tosaðeitt sindur um tað atsjávandi tað er kanska ymsar meiningar um akkurát um fuglaveirjan í dag er burðardygg ella ikki og um og so eru eisini hvussu vit samla hagtølini inn og so f mær vitandi so er tað í dag hagstovan tjóðshavnið umhvørvisstovan sum hava fuglateljing av ymsum slag men sum so er tað ikki kanska ikki nakað ordiliga samlaðu skipað og nevnan her at tað er neyðugt kanska at fáa neyvari hagtøl til vegaa og tað er kortað so nakað sum mann kann gott taka undir við akkurátí eg hugsani at tað burdi verið meir skipað í dag og nú fer hetta her málið so ella tað burdi verið meira skipað enn tað er longu í dag tí at í dag er tað kanska eitt endaligt kjak um um tað er burðardygd ella ikki um hagtølir kunnu brúkast ella og so víðari so men hetta málið heri ferið í vinnunevndina og har verða so allar vara viðkomandi hoyringsforsak kallaði inn og so kann eisini fáa greitt hetta her mál eitt sinur betr um hvussu teljingarnar verða gjørdar útav um um tað er nóg nøktandi støði og hvussu mann kann fara fram frameftir og so eisini alla landsstýrismannin sum eitsri tekur orðið seinni um hvat fyri hugsanir hav er á økinum so ja hetta skal fáa eina góða og virðiliga viðgerð í vinnugunini takk fyri harra formaður
ja takk so er tað jóhannes joensen sum fær orðið
ja til viðgerðaruppskot um til samtyktar um fuglateljingar hetta uppskot frá undirritaða sjálvum og ingilin ditisen strøm hetta er ikki eitt samgonguandstøðuuppskot eftir mínum fatan men er heitavut á løgtingið om um ella vit heita á landsstýri um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot sum tryggja javnað fuglateljingar komandi árini og til viðmerkingum eg kann viðmerkja at vit skriva her at seinastu árini er talið av heiðafugli og svartfugli minkað rættiliga nógv kring føroyar ymiskar frágreiðingar eru um hví so er vert ir at fáa staðfest hvussu stórt talið er av iymsu fuglasløguni í føroyum gjøgnum eitt longri tíðarskeið fyri at fáa neyðugu hagtølini til vegar og fyri at staðfesta hvørjar fuglastovurnar minka og hvørjir vaksa í tali føroyingar hava siðvenja o veiða fugl eina mest svartfugl vit skulu tryggja at burðardygd er lykilin í allari veiðu eisini fuglaveiðu teljingar kunnu staðfesta gongdina í fuglastovnunum og sostatt hvør veiði burðardygg og hvør veiða ikki er burðardygg londini rundan um okkum hava fuglateljingar sum fæstan tátt fyri at syrgja fyri burðardyggari veiðu og grundleggjandi vitan í føroyum hevur bert ein landsskipað fuglateljing verið hendan var í nítjan hundrað og einogfýrs av heiðafugli tí halda vit á uppskotsetararnir at javna fuglateljingar burdu verið skipaðar í føroyum

visu mann hugsar um at hetta er eitt uppskot sum er rættiliga mann kann siga tað at hetta er ikki nakað partapolitiska uppskot heta er eitt uppskot sum burdi verið eitt uppskot sum vit kundu samtykt uttan at tað stóra hóast vit gita nógv um hvussu hvussu hvussu støðan er á fuglastovnum í føroyum vit hava ymiskar meiningar og útsagnir men eingin veit fyri vissu tað eru sporatiskar teljingar millum annað drunn hvítu í nólsoy og man hevur talt í skúvoy av av sjófugli har ella bjargafugli og mann hevur betalt á ramsarøkinum men tað her verið óskipað og tað hevur ikki verið nakað sum mann kann siga hagtølini er ikki serliga fest og tað er ikki talgilt tað er oftani nógv av tí sum ev talt er nakað sum liggur ím mappin ymsa staðni

man kann siga tað at burðardygd eigar at vera í øllum eisini sjálvandi í fuglaveiðu men hetta leggur mest upp til at vit vita hvat er av fugli í føroyum og hvat hvussu um fuglastovnarn e minku ella vaksað og tað dragast um allar fuglastovnar vit vita tað at vit hava fá sløg av fugli í føroyum men tey sløgini vit hava hava verið nógv í tali men vit vita at lundini til dømis er minkað rættiliga nógv og fleiri sløg av heiðafugli eru minkaðir burturí lítið og einki og sjálvandi so eru ymsk ymisk ár og ymsar tíðir og fólk siga tað at hjá okkum er nógvir fuglur í ár og so ári eftir so er eingi fuglur ella lítið ar fugli og hví svinga tað so nógv tað hevui eisini verið gott at fingið at vita og tí má mann hava fuglatenjingar yvir langa tíð sum mann kann samanbera tølini tað ber ikki til at hava eina fuglateljing eitt ár og so bíði ífjøruti árun soman á næstu fuglateing tað er púra høpuðsleyst og vit eiga at kunna vera so mikið framkomin í føroyum at vit hava stýr á hvussu tað sær út við náttúru ella fuglastovnun í føroyum tí so nógvir er ikki teir í tali at vit ikki kundu havt hsjálvandi er ætir nógv at siga tað vita vit eisini við fiskivinnu og tað kundi eisini verið yntsamt at vita ella áhovert at vita um um um fuglastovnar og fiskivinna hanga saman til dømis á sjófugli tað vilsiga ti til sjófugl og ætu til fisk um um tað er eitt samanhangur har og vita eisini tað at heiðafuglur hann er eisini nógv tengdur at hvat æti er í jørðini og onkur segði tað at tað minkaði av onkrum slag v heiðafugli tá ið onkur onkur slag av av makki slatmakurin kom ella onkur sniðil kom so tað er eisini gott at vita vorðn sovornið ting sum á tær og tað er tað vit eru tengt at føisketuni í føroyum vit liva á náttúruni og og tí er eisini viktigt at hava øll erspektini við og ikki bara at hugsa um at at tað er fiskurin at at ja ella líkasum at fugla fuglastovnar og fiskastovnar kanska hanga saman ella fjølgarnir avtu saman

tað sum hetta so leggur upp til tað er eisini at vit duga at leggja seta pening til síðus soleiðis at mann kan rokna við athetta kostar eit sindur av pengum og tað krevur eit sidur av arbeiði tá mann gjørdi kanningin einogfýrs tá heintaði mann norðmenn inn at hjálpa okkum at at telja fugl eg meini tað bleiv sagt at eini fjøruti norðmenn kom til føroyar at at hjálpa okkum at selja tað burdi sjávandi kunna klára eg sjálvur men tað er tað er nakað sum má samskipast og tí er tað viktigt at fáa fólk og orku og pening til at gera tað og tí er tað neyðugt at mann játtar hasar pengarnar tvørtur um gong ella ikki fjórða hvørt ár men mann noyddir til at gera tað í kanska eini tíggju tólv fimtan ár fram í tíðina sum man fær t skipað t ordiligt og tí vil a bara heita á landsstýrismanninum um at syrgja fyri ella bera so í bandi at vit fáa eina skipan at hara í tað at javnar fuglateljingar í vit snakka um eina ferðavinnu og tann ferðavannan er sjávandi tent av okkara vakra landi men eisini at okkara margfeldi í fuglastovuni so er eingin fuglur at síggja í føroyum jamen so er minni hvussu er minni áhugavert at ferðast til føroyar í hvussu er at hyggja eftir fugli tað evur verið sera ella taðer verið serligt hjá útlendingum at koma til føroya a hyggja eftir allar tína mongdini av av lunda til dømis sum eru í lundalondunum í føroyum og eisini av øðrum fuglasløgum sum eru so hava verið so nógv í tali men tað ertað er minkað øgiliga nógv hvussu her í summum økjum og eingin hevur eina frágreiðing um júst hví so eg haldi tað hevði verið upp á so pláss at vit vit royndu at at at skipa tað soleiðis her frá at vit hvussur vita um talið minkar ella veksur og hvar tað minkar og hvar tað veksur og so kanska kunnu vit

til dømis ætið at gera mann heur hoyrt tað at til dømis at sjófuglurin kemur ikki at landið vissi ætið ikki er inni við land

tað saman við við heiðarfuglinum hvía minkar summi støð og veksur onnur og so kammann at siga tað tá vit so hava fuglavágu sum hava havt gjøgnum øldir og eg havi sjálvur verið ein av teimum sum hevur veitt fugl og tað er nakað sum vit sjálvandi mann mann mann skal tatað er ein siðvenja sum sum eg eg haldi mann skal sjálvandi varðveita men men tað má gerast við skili og burðardygt

at vit veiða tann seinasta fuglin gorfuglurin er

vegna veiðu so at ð tað er týdningarmikið at vit hugsa um okkara margfeldi hugsa um okara náttúru og veiða við skili so alt hetta her hanga saman men áðrenn vit kunnu snakka um nakað ítøkiligt so mugu vit hava nøkur hagtøl og tey hagtølini fáa bara visu vit kunnu skapa okkum tey sjálvi við at hava javnar fuglateljingar sum vit vita hvussu stovnarnir er fyri fuglastovnan í føroyum so eg haldi ikki fara at siga meira n hetta her eg vóni at landstýrismaðurin og tingið tekur undir við hesum her tí hetta hetta er ikki hetta skuldi ikki vr eit mál sum sum skuldi skilt okkum at tí tað er at kunna fáa eit hagdalsgrundarlag fyri hvussu fuglastovnrar havat í føroyum tað burdi verið ein áhugi hjá øllum í tinginum og øllum føroyingum takk fyri
ja so er tað viðmerking frá brandi sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi at tað er eitt eitt gott uppskot sum javnaðarflokkurin kom við tað er kanska uppá tíðina at vit fara at gera meiri við hetta her at skráseta hvussu vit tú og telja hvussu nógv fuglur er í føroyum tað er nú soleiðis at at veiða av fugli í føroyum er fyri so vit bara eftir einum betíðiliga veiða í øllum føum eftir einum fuglastaði og tað er havhesti eg veit at tað verður nakað skotið at loymja men tað er ikki nakað serliga nógv og øgiliga begrensað tíðarkaða á árinum men havhestabeigan er er rímiliga intenst tá ið ta tíðina tá ið hon er og tað er sjálvandi tvørtur um samgongu á einstøðum mørk ein interessa í at fáa at vita hvussu stóru stovnarnir eru og hvat ið hvat ið ger um mann um mann fer hendan vegin ella handan vegin tað er so at tað er einki ivast í at hetta er eitt gott uppskot
soer tað johannes joensen
ja eg eg eri púra samd við brarni sandoy altso tað nú má han snakka eitt sindur eg veit brandurin snakga um tað sjálvur tað er tað at mann her veitt gragas til dømis um mann ront at talt graggas ha tað er soleiðis at fuglur er jú altso ssumsummi fuglur kann kanska kann kanska eg á ymisk øki men men men men eg haldi tað er øgiliga viktigt at fyri at vita ella fyri at kunna veiða fugl ella at kunna fáa úrtrótt a fugli so emá hon øll vita hvussu nógv talið er ela hvussu iðt burðardygdum er í tí tí vit eru øll áhugað at hava fuglastovnar í føroyum sum ikki minka vil gjarna hava varðveita fuglastónar sum eru og helst skulu vaksa so eg hugsi at at hetta er nakað sum vit øll hava áhuga í og landstýrismaðurin situr her og eg vænti at hann fer at koma við einum jaligum svari og og leggja upp til at at vit samtykkja uppskotitakkfyri
so er tað ingilín dytrigsens sramgiffal
nú er tað so at hetta her at skipa fuglateljingar tað er ein fastur táttur av vitanargrundarlønum í londunum rundan um okkum tí er tað kann tað kanska tykjast eitt sindur løgið at mann kemur í einum so spesifikkum uppskoti men vit kunnu væl saktans øll vera samd um at tað er neyðugt at skipist á fuglateljingarnar tí tær eru ikki skipaðar so sum tað er í dag og vit hava eisini øll ein áhuga bæði í at verja um tað fuglalívið sum vit hava í føroyum í dag í sær sjálvum sum ein partur av náttúrum men eisini at halda eyga við nær veiðan er burðardygg og nær veiðan ikki er burðardygg tí at tað má ikki vera soleiðis at vit veiða for nógv og so hava eftirkomarini hjá okkum ongan møguleika fyri at at gera tað eins og vit gera tað í dag takk fyri harra bíða
johannes joensen
ja eg eri púra samd við ingilin dyrgisens trøðm vit mugu hugsa um at vit hava føtt illa okkara børn skulu hava svimjum møguleikar sum vit hava okkara eftirkommar so tað er eisini ein skylda hjá okkum at hava at varðveita tað náttúruyt hava tað margfeldið og tað fuglastovnar sum vit hava í dag og tað vildu verið øgiliga harmiligt viðst vit í okkara livi tí har vit eru so rík sum í dag at vit týna okkara egnu fuglastovnar ella at vit ikki geva okkum far um at tær minka so mikið nógv at tær brátt eru burtur úr okkara náttúru so eg hugsi at hetta var eitt gott uppskot og eg vóni at tingið fer at taka undirvísing her takk fyri

harra formaður hetta er eitt áhugavert uppskot frá javnaðarflokkinum um at samtykkja at løgtingið skal heita á landsstýrið um at skipa fyri fuglateljingum og eg kann siga beinanvegin at tjóðveldið fer sjálvandi at taka undir við hesum uppskotinum og eg kann eisini lova sum forkvinna í vinnumevndini at it skulu fara at lýsa málið gjalla hetta hoyrir undir landsstýrismanninum í í umhvørvis og vinnumálum helga abramsen og tí verður tað eisini viðgjørt í vinnunevndini hetta rørir nú eru viðmerkingar av hesum uppskotinum rættiliga stuttar og men í veruleikanum er hetta málið rættiliga stórt hetta nerti nettupp við vis vt taka og tosa um lívfrøðiliga margfeldi sum føroyar forplyktaði seg til longu í hálvfemsunum at vit skuldu fylgja sáttmálan altjóða sáttmálan hjá st samanhandi tjóðum um lívfrøðiligu morgunfeldini at stríðast ímóti at tað sleppur at minka og og og ein partur av tíð er teljing altso tað er teljing av tl fuglateljingar til skráseting av øllum t lívfrøðiliga margfeldinum plantur so væl sum djór føroyar eru ikki bara eftir bátar hesum øki føroyar eru skammiliga eftir bátar og tað er syrgiligt tí at eg havi verið í eiftir hondini im nøkur ár á tingi og eg havi hoyrt so nógvar fagrar røður um og tað er altíð hetta hetta er eitt eitt typiskar mál sum druknar í vælvild eg havi hoyrt so nógvar góðar røður um ja sjálvandi skulu vit verja lívfrøðiliga margfeldini og sjálvandi skulu vit ansa eftir at fuglastovnarnir ikki ganga aftur ogsjálvandi skulu vit verja hetta og hitt men í veruleikanum hevur tað ongantíð verið ein ein ein breiði meiriluti fyri at skipa eina náttúrufyrisiting

sum situr og tekur øgiliga stórar avgerðir tá ið útbyggingar skulu gerast og øll lógin sum sum liggur undir friðingarnevndunum er júi tað er nógv gott við friðingarnevnduni bæði teimum lokalu o og yvirfriðingarnevndini men grundleggjandi snýr tasi nokk so nógvum sovorðnum eg vetikum eg skal kalla tað fagurfrøðilig atlit altso mann tekur avgerðir uttan yvirhøvur at vita í hvønn mun mann ger seg inn á náttúruna tá ið mann ger ymiskar útbúggingar og eitt hvørt framkomið land og ikki minst eitt land sum okkara sum eru átjan oyggjar sum eru ógvuliga sárbarar tí vit vit hava bara hesar oyggjarnar vit hava ikki nakað annað vit hava ikki sum tey stóru londini úti í heimi nógvi øki sum kunnu kanska sleppa at vera púra órørd tað er næstan eingin órødrd náttúru í føroyum í dag vit hava seyð so gott sum allastaðni tað eru nakrir fáir blettir onkrustaðni hvør eingir seyður hevur verið í hundraðvísa árum men tað er líkasum ein partur av føroyum at at seyðurin er og tað hevði verið gott um mann hevði eisini nakrar hvat eitu tað náttúrulundir sjálvt tað hevur mannikki ordiliga megnað at fingið at sett av nøkrur øki sum fingu totalt frið tað eri tað eru nakar verkætlanir sum eru komnar eitt sindur ávegis sum kanska blíva til nakað í framtíðini men taðn stóra náttúrufyrisitingin altso persónliga havi eg øll míni ár í politikki strýst fyri meira pengar til náttúrufyrisiting og eina ordiliga veruliga fyrisiting sum kann sum hevur fólk sum kann sum kann umsita alt hetta her við at fáa eg haldi taða johannes joensen vísti á ella hvussu hava undanfarni røðurar vísta á hetta her við at í dag liggur hetta økið altso bara vilt seg taka bara fuglateljingina som liggur tað spjatt tað liggur nakað á havstovuni merkir nokk tað liggur nakað hjá hjá náttúrugripasavninum sum jú í veruleikanum er er ein partur av tjóðsavninum og tað liggur nakað

í undanfarnu samgongu tá arbeiddu vit við hesa náttúrumargfeldslógini hon bleiv gjørd heilt rá grundini av tað er eitt øgiliga stórt og og rúgvusmikið lógaruppskot inntil tá var ein náttúruverndarlóg ikki náttúrufriðingarlóg men náttúruverndarlóg bara eina ferð í søguni løgd fyri løgtingið og tað var eitt gamalt uppskot sum hevði varð gjørt frá grundini av eftir føroyskum leisti og hevði liðið hjá nógvum landsstýrisfólkum sum av ymiskum orsøkum ongantíð høvdu fingið undirtøku fiðat leggja tað fram og fyri einum tíggju árum síðani legði tað uppskotið fyri løgtingið hevði fingið ein løgfrøðinga at hjálpa mær at broyta tað nokk so nógv men tað fekk eina ógvusliga móttøku altso tað bleiv eg veit ikki hvussu illfólk vóru um at eg ætlaði at avtaka tær lokalu friðingarnevndinar og heldur seta á stovn eina meira professionella umsiting so tað uppskotið fekk ein syndarliga lagnu og tá ið vit so tóku við valdinum í undanfarna samgongu tá varð tað fyrsta eg gjørdi tað var at royna at fáa landsstýriskvinna at at at fáa hesi uppskotini framaftur tá fanst akkurát tað uppskotið í trimum útgávum men aftaná hennara embatsfólk høvdu arbeitt við te eina tíð so hildu tey at nei tað var betur at gera eina nýggja lóggávu sum bygdi á hetta við at verja lívfrøðiliga margfeldið og tað var so tær øgiliga stóra lógaruppskotið sum sum nei sumsiristenberg legði fyri løgtingið og undir undanfarnu samgongu men sum tíverri sum tíverri fekk eina keðiliga lagnu og tað bleiv ikki avgreitt og tað er tað er ein av mínum sørsti tað er eitt av teimum tingum sum plága meg mest av teimum tingunum sum ikki blivu avgreidd í undanfarnu samgongu tí tað var lagt eitt øgiliga stórt arbeiði fyri og orsøkini til at tað uppskotið ikki kom fyrenni seinastu tingsetu var mettupp át hetta var eitt stórt lógarkompleks sum varð gjørt heilt frá grundini og sum hevði tikið ein tvey ár at gera tað uppskotið hava ingilín ditersen strøm og jóhanes joensen og sjálv og forskelja onnur góð fólk aftíð lagt fyri løgtingi og tír so aftur blivið felt og landsstýrismaðuin hevur lovað at koma við tí so vit bíðað enn so nú fari eg at spyrja landsstýrismannin í dag tá iðhann tekur orðið tí alt hettar við fuglateljingum í heila tikiðst skráseting av lívfrøðiliga feldinum tað er alt fevnt í lógini um

og hetta sum hesir javnaðarflokkin leggja fram nú tað er ein fyritreyt fyri altso skráseting ikki bara á fuglum men av øllumti lívfrøðiliga margfeldinum er ein fyritreyt fyri at lógin um lívfrøðiligu margfeldini kann koma at virka eg havi leitað itt sindur aftur tíðina til eisini áðrenn eg sjálv sat á tingi og fann eitt skjal frá tvey túsund og seks ætt uppskot til samtyktar um nettupp at fáa skrásett alt á lívfrøðiliga margfeldini at liva upp tileysturlógina um at verja lívfrøðilimargfeldini sum løgtingið hevði samtykt tat mann skuldi vera við í og tað var eg fann eitt sum hergar nielsen hevði lagt fram og tað uppskotið er fult ið eg fari at mæla felsk at lesa tað tí tað sigur øgiliga nógv um hvat innihaldið er tá ið mann tosar um ati veruliga lýsa lívið í føroysku náttúruni bara fyri at brúka teir seinastu minuttirnar nú athetta handlar um fugl so kundi eg hugsað mær líka at at tikið tann táttin upp tað er soleiðis í dag at vit hava vitað í tey seinastu tíggju árini at tað stóð illa til við stórum parti av svartfuglunum ta hevður stór afturgongd eg havi havt onkrar fyrispurningar fyrr har eg legði hagtøl við sum vísti hvussu stór afturgongdin hevði verið millum annað í lundastovnunum men eisini við svartfugli sum heild tað hevur so verið sæð betri út til dømis í fjør og í summar var eg í mykinesi og sá rættiliga nógva nebbasild nei sildberar altso o tað er altíð ett gott tekin tá ið lundin berð sild í nevinum tí tá er hann jú í gongd við at fóra ungarnar við góðari føði eg havi eisini verið nøkur ár longri afturi har ii ið tað lógu deyða lundapisur allastaðni so tað tað er eingin ivi um at føðin í havinum hevur stóra ávirkan á á lundastovnarnar men so hava tær lokalu grannastevnar ið snøkt sagt øllum føroyum friða tað eru nøkur undantøk tar nøkur øki í føroyum har tey ikki hava friðað lundan og tá grannastavnar friða sø er tað gjarna fyri eitt ár í senn men vit vita at taða tað heur verið frigað í í í dímun tavur verið frigað í í skúgvoy ti verið friðað í nólsoy ta er verið friðað í mykinesi og so men samstundis hev tað heur lovað at skjóta svartfugl á sjónum og tað hevur fyri at oyggjafólkið sum sjálvandi saknar tað kókið tey kundu fáa v av fuglunum og sum hava livað av tí í í nógv ættarlið tað hevur verið øgiliga svort fyri tey at síggja tá faktiskt eingar reguleringar vóru fyri at mann kundi skjótað fugl á sjónum samstundis sum sami fugli var frigaður av grannastaðnum og eg haldi at øll hesi tingini eru eglia bara tekin um at vit hava øgiliga lítið stýr á vit hava øgiliga lítið yvirlit yvir hvussu støðan er í okkara fuglastovnum og eg vóni veruligat eg eri so glað um eg eri so fegin um at har eru alsamt fleiri røddir á tingi sum veruliga taka hetta í álvara og eg vóni at vit í framtíðini kunnu fara at taka nógvatak samanum at veruliga skipa eina stóra náttúrufyrisiting sum røkkur út um alt landið o eg havi sagt tað fyrr o g fara at siga tað aftur í dag eg haldi at mann eigur at skipa tað soleiðis við støði í lokal samfelagnum altso at tú at at at tú hugsar hetta sum eitt upplagt høvi til at tú hevur almenna umsiting sum er spjørn kring landið tí náttúran er allastaðni og eg vóni veruliga at athetta er so eitt uppskot sum sjóvandi ber gott til tað stóra máli og eg vóni sjálvandi at hetta uppskotið fer at fáa undirtøku tingið men sum eg nevndi at byrja við so er hetta ein ein ein ein partur av einum øgiliga stórum máli sum eg haldi at vit í føroyum mugu fara at taka í størri álvara tí náttúran er eittans og tá ið visshon sleppur at blíva o løgd og ov nógv fugla og plantusini sleppa at fara fyri skeyti so verður tað ikki altso so tekur tað eisini av ríkidømunum bæði hjá okkum sum liva nú men ikki minst hjá okkara eftirkomari takk fyri
ja takk sue viðmerking tað er ingilín didresen strøm ger so væl
ja vil gjarna takka bjørt samuelsen fyri eina øgiliga góða røðu hum var øgiliga yvirskipa og hugdu kanska meira úr eina týr stóu stóru myndini at akkurát hesum her uppskotinum vit eru øgiliga samdar á hesum her økinum so tað er kanska ikki so neyðugt at siga so nógv um akkurát tað men tað her er eitt uppskot sum er rættiliga ítøkiligt í mun til eina yvirskipaða lóg og tað er kanska eisini av tí orsøk at hendan lógin ikki jú ikki er komin fyri fyri løgtingið enn tí at tað at vit ikki vita hvussu stovnurin hvussu teir ymsu fuglastovnarnar fyri til dømis av sjófugli er ú ikki ein haldgóð grund til at vit hava ótarnaða veiðu í dag tí vit síggja tað jú at at stovnarnir minka vit hava eisini í føroyum reyðlista fuglasløg sum vit ikki hava tikið um enda og tikið avgerð um at friðja her í føroyum og tað er eisini tað er eisini ein stórur trupulleiki takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl bjørt samulsen
ja takk fyri øvistu vit bakka aftur til eg veit ikki hvat ta hevur verið ta a vr sikkurtverið onkuntíð tá tað er nøkur ár áðrenn eg kom uppa í politikk also tvey túsund og tvey trý fýra onkuntíð tá tá setti løgtingið nakrar pengar av til at gera hesar deyðulistarnar og tað var har eg giti eg ið forleingi so av at mann hevði líkasum samtykt at mann skuldi fylgja eystursáttmállan om lívfrøðilig margfeldi men tað steðgaði upp og og tað kom ongantíð ordilig gongd aftur bæði tað arbeiði og tann játtanin og sjálvt um tað undir undanfarnu samgongu varð játtanin á hesum økinum økt fleiri ferðir eisini í løgtinginum til fíggjarlógarviðgerð fingu vit nakrar milliónir eyka uppá soleiðis at tað skuldi vera pengar til at taka hetta arbeiði uppaftur millum annað men í arbeiðinum tá bleiv víst á til dømis ati fýraoghálvfjerðs plantusløg og fýra hálvtrýss fuglasløg eru møguliga evni til at koma á reyðlista fyri føroyar og tað verður eisini víst á til dømis at hipplingur og skósburgur og hvítravnur og havørni longu eru úttey í føroyum so soum mann hevur veri gondi øgiliga gott arbeiði tá ogtað er umráðandi at fáa tað tikið uppaftur og tað sum hevu verið gjárt síðani hevur verið í so smáum stigum ati at tey hava verið forsmá so hetta uppskotið fer at fáa eina egvuliga góða viðgerð vinnunevn

ja øyvirskipa so haldi eg at hetta er eitt áhugavert uppskot sum eg ikki ordiliga dugi at finna nakra orsøk til ikki at taka undir tí at hetta er neyvan eitt uppskot sumkostar almikið og hetta er ett uppskot sum kann vera við til at betra um okkara vitan og tað haldi eg mann kann ongantíð seta seg upp ímóti at blíva klókari og fáa meira vitan og tað verður sagt at tað verða ikki javnarfuglateljingar gjørdar men kanska onkrar hissini her har og tað haldi eg kundi verið skilagott at vit fingu samskipað og skipað tað betri soleiðisnar sum uppskotsetararnir vísa á er sjálvandi tað tað verður byrjað við at siga tað at talið av heiðafugli og svarsfugli er minkar rættiliga nógv kring føroyar og tað byggir uttan iva á ítøkilig og og góð tøl frá frá teimum fuglateljingum sum so hava verið gjørdar ella teimum eygnuligu eygleiðingum sum hava verið gjørdar men hetta er næstan sum við fiskastovnunum at tað er ringt at finna fólk sum blíva á einum máli um hvør orsøkin kann vera tí ati náttúran er jú høvuðsspælari í øllum slíkum viðurskiftum um um grundarlagið er fyri at tað kann vera nógvur svarfuglur so vísir tað seg at tað er skjótt at talið kann økjast altso roynt náttúrliga grundarlagið við við føði og hvørvi tað ja so minkar tað skjótt og eg haldi at veiðan er kanska í hvussusuver tann veiðan sum er á sjónum er er neyvan so stór hóttan ímóti ø fuglastovnunum sum kanska tann veiðan sum fer fram á landi tað tað er so bara mín egnu hugsan men tað verður ofta fýlst á at tað er harmiligt at tað verður skotið nógvir svartfuglur ella at royndin eftir svartsfugli er so nógv mann vísir á at tað eru tað eru fleiri fleiri smábátar í føroyum sjótgangandi smábátar sum takast við tað og at tað enda nøkur enntá fáa eitt sinur av inntøku burturúr við at skjóta massara svartfugli og selja tað onkustaðni eg haldi at er tað slíkt mann hugsar um er ein hóttan fyri stovnin so so ber eisini til at regulera tann vegin eitt nú í grønlandi haldi eg kenni ikki akkurát skipanirnar men har hava tey hvusu nokk so avmarkandi skipanir sum siga sum leggja upp til at tú kanst veiða til tína egnu nýtslu men tú kanst ikki veiða til at selja men so er tað kanska nøkur fá útvald sum hava kvotur atveiða so so nógv sum sum stórfangarar ella tey sum hava liva av av tí slagnum av veiðu kunnu fáa inntøku burturúr og tað kann gott vera at mann eitt nú kundi gjørt tað í føroyum eisini at mann loyvdi fólki at veiða til egna nýtslu men ikki til at selja og at kanska onkur so viðs mann metti at stovnurin tolgdi tað fekk fekk loyvi til beinleiðis veiðuloyvi tað er so aftur ein ein onnur eitt annað kjak eg haldi at tað hevur týdning vit búgva í einum landi sum hevur sum sum hevur ei eina eina veiðusøgu altso vit tað eru øgiliga nógv enn sum hava eitt eittstórt veiðumannalyndi í í okkara landi og tað er ein partur av tí at vera føroyingur og at trívast í føroyum tað er tað at mann sleppur at liva saman við náttúruni at mann sleppur at veiða og at mann hevur rímiliga fría atgongd til tað og tað er rættiliga nógvir mans og og og dreingir sum síggja tað sum eitt ógvuliga stórt innihald í sínum lívi at kunna liva sum veiðumaður í føroyum í sínari frítíð ella kanska eisini sum part av sínum sínum arbeiðslívi og tað mugu eisini ansa etta ikki at gera okkum inná vit hava brúkt nógva orku og tað hevur verið nógv gott skrivað um tað at draga fólk til føroyar æftur altso føroyingar sum fara av landinum undir útbúgving og annað at fáa teir heim aftur og at gera gera lokkandi skipanir soleiðis at fólk vilja búseta seg í føroyum og búgva her í føroyum og ein partur av tí at at tað skal vera gott og stuttligt at búgva í føroyum tað er millum annað tað at vit búgva í einum landi við slíkari náttúru sum vit hava hvar tað ber til at veiða bæði eitt og annað og og tað mugu vit so eisini hugsa um her á løgtingi at ikki at taka ta motivatiónina burtur og og oyðileggja ta gleðina sum tað hevur fyri nógv at kunna veiða men sjálvandi tað er púra rætt at burðardygd eru grundarlagi undir øllum altso tekur mann so nógv burturúr einum stovni at hann blívur burtur ja so verur tað hels ikki stuttligt at veiða og eg trúgvi at veiðumaðurin er kanska tann sum veit tað allarbest og eg haldi atvistu vit hugsa um tann stóra flotan av frítíðarbátunum vit hava í dag og so hugsa um atakkurát í ár hevur kanska verið skotin meiri svartfuglur enn enn nógv ár aftur í tíðina tað hevur verið rættiliga fitta svartfuglu akkurát í ár so má mann siga tað at tann ovurstóri flotin sum vit hava av frítíðarbátum og skjótt gangandi bátum ð hevur so ikki verið orsøk til at stovnurin er niður fiskaður og er niður skotin ella av oyddur so tað er eisini ein ávís javnvág í tí at at at tað ber til at hava ein stovn sum sum gevur nakað sjálvt um vit hava eitt øgiliga kunnu hava eitt øgiliga stórt trýst á tí partinum so har er kanska eisini ein ávís javnvág í øllum hasum her men tað eru øgiliga ymiskt hvussu mann sær upp á hetta her við við fugli og hvali og sovíðari altso fyri nøkur er hvalur nakað mann hyggur at sum er vakurt fyri onnur er tað matur og tað er lutvíst soleiðisnar eisini við fugli at at fuglur e er nakað sum er vakurt og prýðiligt og flott og fyri onnur er tað matur og hasar báðar mentanirnar og fatanirnar mugu hava rúm í okkara samfelag tí at bæði sløgini av fólki finnast her og tað skal vera rúm fyri báðum sløgum av fólkum sog vit mugu finna tátann gylta millum vegin í sou máta

hoyrdi um nei eg hoyrdi um onkra sum hevði verið í skotið hann hevði verið ikki so langt úti frá her uttan fyri nólsoynna við við einum einum báti sum ikki gekk serliga skjótt tá hann hevði fingið einir tretivu fuglar ein dagin og tann tann morgunin var farin út tá var ein sjóttgangandi bátur farin forbían við kanska eini einum fimmogtretivu míl langt úteftir og hesin her báturin kom so heim aftur um kvøldið han hevi fingið ein fugl hann hevi verið heilt úti á tjúgu fjórðin han hevði ongan fugl sæð segði hann men tá segði hesner ja men tað skilji eg væl tú kanstikki fíggja nakran fugl við hasum partinum tað tað er púra hopðleyst altso tað er so ymiskt sum mann sær upp á hetta her nøkur halda sjóttgangandi bátar eru ein øgilig hóttan fyri fyri stovnin men eg rokni við at vissu nakar hótti stovnrin so er tað kanska teir sum duga best at veiða fuglin og raka hann og vita hvussu teir kunnu draga fuglin av bátunum ja hetta uppskotið er haldi eg kann vera við til um vit taka undir við tí at økja okkara vitan og betra um okkara grundarlag meni eg haldi vit skulu vera varin við at seta for nógvar avmarkingar soleisar at tað blívur for óstuttligt at vera veiðumaður í føroyum vit mugu hava hvussu sær pláss fyri tí eisini men tað at vit fáa eina vitan og eina størri vitan og samskipa hana tað haldi eg ikki nakar kann setast ímóti takk fyri harra formaður
ja takk skulu vitmerkingar tað er bjørt saman sín tað fyrsta ger seg væl
takk fyri ja eg haldi eisini vit skulu varðveita veiðumentana í føroyum avbjóðingin er kanska bara í løtuni at tey sum veiða mest á sjónum av av teimum fuglum sum grannasvevnir hava frigað at har standa fólk út í útoyggj og hyggja at og og fáa ikki eitt kók og eg haldi at skulu vit lata fólk veiða so má mann fyrst og fremst lata tey veiða sum mann onkursvegna sum onkusvegna hava valt at búgva har sum tað hevur verið grundarlagið undir lívinum og tað er tað sum eg haldi mann eigur at fáa skil uppá at bóndarkonan fortaldi mær honum í stóran áhuga fyri náttúruni skarvur haldi eg kann veiðast frá fyrsta oktobur til tretinda novembur og so kemur ein skjóttgangandi bátur og hann skjýtir allan skarvin har í ein øki har hendan konan býr masig tahan ongantíð uppliva fyrð tað var ikki soleiðis fyrr og tað er nettuppest skjóttgangandi bátarnir sum ikki hava langn í føroyum sum kanska hava innført ein heilt annan máta a veiða uppá enn vit kenna til frá fyrratakkfyrijaa
ger so væl biljustinussen
ja takk fyri hann maður ja eg veit ikki hvussu tað kann kanska vera so at onkur skjóttgangandi bátur fær fær fugl men eg veit ikki hvussu verður frá tá ið frá onkuntíðum sum er skil fyri tí at tað er ofta nokk so viktigt at mann er friðarligur og kanska liggur stillur eina løtu áðrenn mann sær fuglin sum sum er hundan um bátin meðan tað eru ikki nógvir fuglur sum sum er sum er liðarligur og lættir at skjóta tá mann fer flúgvandi forbí og tað er so slett ikki lætt at skjóta meðan mann fer flúgvandi forbí so akkurát tað at bátin er skjóttgangandi trygg við ikki er fyrstur lykil til at at skjóta fugl men meiri tað at men meiri tað at mann kanska dugir kynstrið at skjóta ja eg skilji væl hatta har at tey sum búgva á útoyggjum og sum eru vonað at verða í bjørgunum og so fræga tey fuglin og so síggja tey at tað liggja bátar á sjónum skjóta tað kann vera ein eini hatta kann vera trupult ein ein eitt ítøðisligt problem sum má mann taka støðu til
so er tað jóhannes joensen sum viðmerking ger so væl
ja burda soleiðis eg eri sjálvur veiðimaður og eg havi veitt nógv øll í møguligum bæði fuglum harum og annaðum um tað ber væl til at hugsa burðardygd ovur á veðurmaður tí tað er einki so keðiligt sum at tá mann veit at árið eftir er einki tí mann hevur skot í alt so eg haldi at mann má hugsa burðardygd líka mikið hvat mann hevur hvat mann ger tað sum er trupulleikin í føroyum tí tað at vit gita alla tíðina men vita for lítið og tá mann hevur eingi hagtøl hevur so halda øll seg vera serfrøðingar og tað er trupulleikin á ofnandi og tað er eisini hesum økinum og tí haldi eg at tað at fáa hagtøl burdi gjørt tað bæði gott hjá veiðifólki og hjá fólki sum bara elska at hyggja eftir náttúruni og síggja fugloy og margfeldi sum er í okkara vøkru náttúru tá fyri
ger so væl biljus sinsen
ja takk fyri hara formaður tað kann ikki sigast betri enn johanes joensen sigur tað etta her er vitan og hana fáa øll gagn av tað er eingin ivi um tað at mann samskipar slíka teljing ølíka til tað sum bjørt samuelsen var inni á í áðni at tað at tað at fleyga í bjørgunum og tað at skjóta fugl eru tvey nokk so ymisk ting altso mongdirnar av fugli sum sum eru fleygaðir ú bjørgunum eru eru øgiliga stórar visi mann hoyrir søgur frá fyrr av meðantær mongdurnar sum tú skjýtur altso kunnu slettiki samanberast við tað men kanska er veiðan altso tá ið tað eru nógv sum tá tað eru tá i tað eru nógv sum fara út at skjóta so kann tann mongdin kanska blíva stór men fyri tann einstaka er øgiliga stórur munur hvat ið ein maður klárar við einum flaygastong og so hvat hann klárar við einari byrsu tað kann blíva rættiliga stórur munur á hvussu nógv kann fáa fáa burturúr ha so eg veit ikki um tann veiðan ger seg meira inn á stovnin í bjørgunum enn úti á havinum tað tað kann mann kanska møguliga eisini taka við og í undir slíkum uppgerum
ja takk so verður næstur at røða bjarni hvør hasum petursen ger so væl
takfyri har formaður ja vit viðgera eitti uppskot til samtyktar frá jóhannes joensen og ingilín ditikesen strøm sum heitir á landsrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot sum tryggja at javnar fuglateljingar í komandi árum tað er soleiðis sum tað stendur í viðmerkingunum at pálandsbasi so hevur mann ikki havt nakrar fuglateljingar av týdningi síðani fyrst í fýrsunum tað var sjálvandi sikkurt verið nakrar teljingar annars frá umhvørvisstovuni ella fróðskaparsetrinum og hvørsá sínum men tá ið tað samanum kemur so hava vit eitt øgiliga ringt yvirblikt yvir stovnsaltso vit hava ongar stovnsmetingar av fuglasløgnuni í føroyum og so í øllum førum ikki tá tað kemur til heiðafugl og svartfugl og tað ger jú tað at vit øll í hvør sínum lag sita og gita hvat tað er sum elvir til hasin stovnurin veksur ella hasin stovnurin minkar tað eru sjávandi nøkur serkønn fólk úti á økinum sum sum hava eina hilling av tí men vit hava eingin tøl eingin data og ongar greiningar ongar statistikk til at faktiskt kunna kortleggja hvør støðan er og hvør gongdini hevur verið tað seinastu tíðina altso við øðrum orðum hetta tað bygvur nógvá aniktotiska próvferslu har mann bara lítir á at tað sum onkur sigur má vera rætt øh í so máta haldi eg at at tað mann sett seg niður atgera fuglateljingar er kærkomið tí at tað er grundarlagið fyri at hava eina haldføra stovnsrøkt líkasum viðfiskivinnuna og í øðrum náttúrutilfeingi so er tað øgiliga týdningarmikið at mann megnar at at fáa eina góða mynd av hvør støðan er og hvør gongdin er statistikkur verður brúktur til at finna orsøkir og avleiðingar og tað er einki undantak tá tað kemur til at finna út av hvussu fuglurin hevur tað í føroyum øhfuglur er kanska ein ein alsamt minni týðandi partur av innløgu hjá føroyskum húsarhaldum øog veiði mynstri er kanska eisini broytt tað kemur sjálvandi annað upp á hvat fuglaslag talan er um altso um tað er fuglar í bjørgunum ella y um tað er svartfuglur og so framvegis meni har hoyrdi mann eisini at taðeitt sindur ymiskt hvat fólk siga altso biljustinusen helt tað at teir skjóttgangandi bátarnir veiddu minni tí at hann hevði tosað við onkran sum segði tað men tann generella forstáilsi er at ein skjótari bátur hevur eina størri veiðuorku so tað kann ikki byggja upp á tað at vit øll í hvør sínum lag hava tosað við onkran sum heldur hetta ella hattar vit hava brúk fyri at institutionalisera stovnsmetingarnar líkasum hægstovan og umhvørvisstovan at vit hava stovnar til at taka sær av hesi tingini soleiðis at vit vita at stovnsókn verður haldfør up á langt sigt tað tað gongur runt at nógvir stovnar hava tað illa ogtað kanska serliga fuglasløðini sumuppskotið umfatar og tað krevur at mann fer at telja soleis at mann kann síggja ókey hvat er tað sum elvir til at stovnurin antin minkar ella veksur er tað tað økta veiðutrýstið er tað fleiri sum fara út at veiða er tað æti sum er minkað ella vaksið tað vita vit egentiliga rættiliga lítið um so eg haldi at hetta er eitt fínt uppskot eg síggi positift upp á tað eg haldi at vit eiga at síggja fuglaveiðu sum sum ein oghvørja aðra veiðu bæði vinnuliga og til persónligt ella persónliga innløgu og tað krevur at vit hava eina dokumenteraða mynd av hvør støðan er so eg fari ati viðgera hetta her vtá tað kemur til nevndina og og vóni at mann kann fáa faktiskt eina undirtøku fyri hesum uppskotinum tí at eg veit ikki eg kann ikki síggja tær heilt stóru grundgevingarnar fyri at mann ikki ger hetta annað enn at tað kanska krevur krevr eitt sinur av peningi takkfyr harar formaður
ja takk so er að viðmerking tað er johannes joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er gott at bjarni kárasson petersen er er er er positivur eeg kan ba na dømi g tosaði vi ein eldri bíggjarmann sum flagar nógv lunda fyrr í tí einu urðini vestanfyrði á vágoyni la nornorðurvestanfyrði á vágoynni har flygaðu teir tað eina árið fýraoogtretivu túsund lundar var hann viðtíl og í ár verður einki ella nú verður einki fleyg at lunda á tí staðnum og soleiðis er tað nógv støð í føroyum so okkurt er hvussu er broytt takk fyri

takfyri harar formaður tað er allarhelst uttan iva sagt at okkurt er broytt tað tykist bara at vera soleiðis at øll hava hvør sína frágreiðing yvir hvat er broytt og hvør orsøkin er og hvørjar avleiðingarnar eru og vissi mann ikki hevur tøl til at kunna onkursvegna skjalfesta og kunna pávísa at hetta elvið til hatta at tað er orsøk og samanhangur ímillum so fer mann ongantíð at kunna loysa trupulleikan tí at statistikkur vísir okkum hvar vit skulu seta inn htað verður tað verður tikið hædd fyri tí tá viti viðgera landsbúskapin man hyggur eftir arbeiðsloysinum ókey hví er tað høgt ella lágt arbeiðsloysi hyggur eftir betunum áh hví er tað høgt ella lágt beteu tað er ikki stórt øðrvísi við fuglafuglaveiði altso mann kann við at innsamla dáta síggja visku man brúka tey røttu tølini væl at merkja hetta er tað sum mest sansýniligt er orsøkin til at hesin stovnurin minkaður í hesum økinum tey seinastu fimm árini ella eitt annað ha tað eri ikki fuglafrøðingur og er ikki statistikari so tað dugi eg ella meta um men eg dugi at síggja virðið í teimum sum gera tað neyðuga arbeiðið sum skal til takk fyri formaður

tað er ikki alt við stýra að er ikki altíið klárastýra men vit skulu sjálvandi gera tað sum vit kunnu til fyri ati fyri at verja um teir fuglastovnar summ sum síggja út til at fara illa vera í og eru í afturgongd er tað soleiðis at at nepbasildastovnurin blívun vakk eitt ár ja men so doyggja lundapisurnar og sjálvt um vit hava túsund hagtøl av øllum møguligum slagi so fáa vat einki gjørt við at neypaseldur blívur

vit vita at millum annað teirnupisurnar tað doyggja tá ið tann smáa sildina á firðinum ikki er har eitt ár so kemur einki undan ta ár øh tann sum hevur ferðast nógv í náttúruni hann ger sær nakrar eygleiðingar av hvussu náttúran gongur altso hvhvønn veg ið fuglamangi fer og tað ereingin ivi í at í mínari verð nú avi havi eg ferðast nógv í í náttúruni í øllum førum í ein ein ein fimmogtretivu fjøruti ár havi eg eygleitt hesa stovnarna hvat hvønn veg tað ferð tí eg havi áhuga fyri teimum eg eri sjálvur veiðumaður eg eri sjálvur góðu í náttúruna havi altíð livað av henni og við henni eingin ivi um at heiðafuglurin er hann víkir í hesum døgum og tey æella tey tey síðstu ja í øllum førum eini fimmogtjúgu árini er hann víkjandi meðan hinvegin rovnsfuglurin øh er tiltakandi rovnsfuglurin tá tosi eg um ravnur kráka bakur skúgvur fuglur sum tekur heiðafuglur er nøroyskt so hvørt sum ella er nordur hesa tíðina meðan meðanmeðan heiðafuglurin minkar og tað meti eg í øllum førum sum ein ein lítil forkláring upp á tað hetta her við hvussu nógv ið veiða fuglaveiða skaðar skaðarstovnarnar tað er møguligt at fuglaella veiða hevur skaða tá mann tosar um lunda og og møguliga um um lomja eg trúgvi tó ati tann størsta ella tann størra ávirkanin á hasar stovnarnar er av lívfrøðiligum av náttúruligu ávum tað at her eru nakrar broytingar í náttúruni sum gera at tað er nógv minni til av føðini sum hesi fuglasløðini skulu hava og tí hevur tað pung niður og tað blívur við japínas niður tí at tð henda tað vísir seg ikki ati nógv neppasild er ár um ár um ár og tá verða tað fellusár inn ímillum har sum allur fuglurin doyr og tað sigur seg sjálvt at hann hann øðroyst ikki ein annar fuglur sum ella faktikt tann einasti fuglurin sum vit av álvara veiða í føroyum tað er havhestur havast tú verið nógv veiddur heilt nógv veiddur summi e ynskji hana hdar til tí at hann e hann er ein ei ein plága men men hann er so blivin ein nyttufuglur í føroyum hann verður nógv veiddur í dag bæði tekur mann egg ógvurarand í bjørgunum fuglur verður tikin á sjónum bæði ungi og gamal havhestir umframt at nógvir havhestir eisini druknar av at býta á húggarnar hjá línibótum og og og línum skipum og tann onkursvegna inni í mínum stilla sinni sigur mær at tann veiðan sum hann sær í dag tey árini tá ið ið veðrið er er gott skikka sær væl er forstór í mínari ve hon forstór eg haldi at mann eigur at regulera ta veiðuna eitt sindur mann kann útvega sær øll møgulig hagtøl av øllum møguligum staði og brúka einu tjúgu ár upp á tað illa mann kann siga veitsk hvat vit nú nú síggja vit at tað gongur

og ikki sita og bíða eftir eftir eftir hagtølunum mær dámar væl hetta uppskotið hetta uppskotið kemur at økja um vitanina hjá okum um hvønn veg tað gongur við fuglastovnunum teimum misku ymisku fuglastovnunum um so er at tað tað verður samtykt øog tað er gagligt uttan iva mann hevur skipað fyri haruteljingum í føroyum altso hetta her við at fráboða tá ið mann skjýtur haru h hví hví ger mann kanska ikki sjálvandi tað er fríviligt basis a men tað burdi verið intersant eisini at at til dømis havt hagtøl yvir hvussu nógvir havasttúverður veiddur ella hvussu nógvur lomju verður veiddur á hvørjum ári mtrúgvi eg er marginalt men men havast tú verður veiddur øgiliga nógv so eg mær dámar væl heta upskotið og uttan iva at fara hetta eina eina góða móttøku í í í løgtinginum takk fyri
so eru tað viðmerkingar fyrsti johannes joensenja takk
haer rættiliga skilagott branesandoy t gund við tí tí skilji eg væl hann dámar væl náttúruna og brúkarasnáttúruna akkrá sum vit onnur hann nevndi hetther við at heiðafuglurn var minkaður á sandoynni seinastu fimmogtjúgu árini men tað er brandor sjálvur sum brandisandoy sjálvur sum sum heldur tað men vit hava einki grundarlag fyri at siga at heiðafullui er minkaður runt føroyar tað vita vit ikki men tað eru fleiri sum siga tað eg haldi tað sjálvur men eg kann ongastaðni hyggja eftir og vísa á hvussu taðhevur verið fyrr og hvussu er í tag eg kann bara lurta eftir hvat hvat eldri menn og kvinnur siga og hvussu tað var fyrr ogeg havi roynt at lurta eftir hvat mann veiddi fyrr og eisini hvat mann segði hvussunógv heiðafuglur var fyrr og tá verður sagt at hað var meira og tað var veitt betýðilig meira so taðhev ver øgiliga gott havt hagtøl eisini aftureftir men tað hava vit ikki vit kunnu so byrja nú og fáa hagtøl frameftir eisini til eftirkomarin hjá okkumtakk fyri
brandur sandoy
ja tað er tað er nú akkurát hatta har ati sjálvt um vit byrja eina teljing nú so kunnu vit bara siga hvat tølini verða frameftir vit kunnu ikki siga hvøri tølini vóru í í nígjuhundraðog hálvfjerðs ella nígjan hundað og fýrs tí at tað tað er farið ogtað haldi eg mann skal leggja sær við geyma og taka frá teimum sum sum minnast og sum undanokum fara og tær frásøgnir sum vóru um tað tí tær eru ikki heilt ódokumenteraðar tí tæir allarflestu siga at tað var munandi øðrvísi inn tær í dag so leiðir spurningur hvat ger tað hvat hvat er tað sum ger millum annað at heiðafuglurin minkar eg rokni ikki við at tey veiða øsum gera at heiðafuglurin minkar tað er kanska hja tað e mógkanska eg veiða manglandi veiða manglandi veiða á tey róðfuglasløgini sum sum nørast av tíog og harvið tak heiðafuglin tað kann vera at at at at tig manglandi veiða sum er sum er er orsøkin til at at heiðafuglurin minkar takk fyri
eina viðmerking
takk fyri ja tað kann eisini vera vinkandi búpláss ella tað kann vera okkurt sum gera føðin hjá fuglunum hvørvir tað eru øgiliga nógv ting og onkursvegna haldi eg at tað at fáa meira skipaði at eisini samla ta gomlu vitanina sum er sum rand vísir á sum er nógv men at fáa meira skipað vitan og samla á einum staði og ikki so spjakt sum í dag men tá brandir sandur vísti á hetaher við at tað er ikki veiðan kanska sum ger seg inn á stovnin so eri eg ikki ósamd í tí men avbjóðingin blívur bara tá ið stovnurin minkar so ger tað mun hvussu nógv mann veiður altso tekur tú tildømis lunda so kannan jeum blíva ein fimmogtjúgu ár ja uppi uppi í fjøruti ár í veruleikanum og og tú tekur av einum stovnum hjá einum fugli sum hevur møguleika fyri at koma fyri seg fara møguleika at liva lítiðsindur longri so eg haldi grundleggjandi snýr hattað seg kanska bara um at royna at blíva eitt sindr meira samdur um primissurnar fyrija til dømis um mann kann veiða hvør kann so og hvussu nógv kamman so veiðaði visti mann yirhøvur vistú yvirhøvur er ráðiligt at veiða takk fyri

ja tað sigu seg sjálvt at tann fuglurin sum skotin hann hann hann verti so ikki so at at tað er tað gera ein mun øh men nú i í kjakinum herfyri í løgtinginum komu vit nemliga inn á hettaher millum annað við gás hetta her veiðan eftir gás og har har lovaði landsstýrismaðurin at hann fór ati at loyva eini ávísari veiðu av eftir gásgrágás sumsum føroyski bøndur hava hava eftirspurt og tí mær vitandi er tað ikki hent enn og tí fari eg at seta ein direkta ein spurning til landsstýrismannin um hvar eru vit á tí økinum nær verða loyvt at ver at veiða gás aftur tí at gásin er ein plága fyri bøndurnar sum fer avstað við avgreinni hjá bøndrunum og summ dálkar alt ov illa úti í bønum og tí tí ætlaði at spyrja landsstýrismannin um hvar bleiv av lyftunum um at gásaveiða skuldi verða loyvd aftur takk fyri
ja takk so fær jóhan dahl orðið
ger so væl ja takfyr ha formaður hetta er eitti uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum sum eg haldi eg eitt skilagott upskot faktiskt tað at mann kann fara inn og skipa fyri at hava fuglartenjingar og finnað út av ati kanska fáa skipað eina burðardúgva burðardygga veiðu eisini frameftir av fugli tað haldi eg eri eri skilagott tí at eina grundleggjandi vitan sum eisinivarð nevnt her um stovnin er tað væl trupult at siga hvussu nógv tú kann skjóta ella veiða av av til dømis farvsfuglia tað e verður nevnt at rúgva um um hesi tingini av teimum undanfarni framsøgugfólkunum sum eg skal ikki fara av for leingi et orðaskifti sjálvur haldi et tað her málið er er er einkult og burdi ikki verið nakar problem hjá eina einum samda tingi at tikið undir við at mann fór í holt við at er hygg um at søguliga eftir nir fuglafeløgingar at fara fram so er tað lans ett at vera fuglateljingar í føroyum re ella fuglar teljingar gevur verðið eini ein dagur tann tann tann tann fimti mai sum er nevnd ur global bordeyð fimti mai tvey túsnd og átjan faktiskt var heittað millum annað eisini føroyingar um at telja fugl og fuglagfuglasløg og at eg brúka eina skipan sum eitur ebord altso ebord sum er ein elektronisk skipan sum er global har mann kan skráseta ugog tá sum eg skilji á tú sum eg havi funnið fram vórðu trýogtrýss fuglasløg tald í føroyum so eg trúgvi vist mann fer tað samskipa eftir øki soleisir at at tann fuglateljing sum heild verður samskipað ein stað so trúgvi eg eisini at taðuum mann mann gevur einum stovnri ábyrgd at at taka sær av hesum her so trúgvi eg eisini kann vera særa interssant einsin væl um mann ger kanningar av a av av fiskastovnum at mann eisini hyggur eftir hvussu okra feiðafugtur og og fuglur sum heild hevur tað og ognógv fuglasløkur hav føroyum eftir hondini altso alt broytist veðurlagið broytist eisini og o nógv annað broytis runtan um okrum so at tað kundi verið áhugavert haldi eg á funnið út av eisini hvat hvat broytingar eru í mun til kanska seinasta fuglateljing sum var fyr enn nógvso nógvum árim síðan fir hondini so eg rokni við at lanstýrsmaðurin fer at tað ava gott ímóti hesum her uppskotinum er og og finna eina loysn fir hvussu mann kann fáa hetta skipa sum er her í uppskoti takfyrhra formaður

og tyktir tað er í dag hevur tað er for nógv talgilt so tað at telja fugl eigur at vera nógv lættari í dag tá ið var fyrr so vit sum skal hava hagtøl so er tað upplagt at tað verður bara bíligari lættari at fáa hagtøl men so mann skal samskipa tað og tað er kanska avbjóðingin hvussu samskipa mann tingini og hvussu fær mann tað at seta í verk so tað verður spennandi hvat landsmaður kann kann gera hasum eisini tá ið fær
dahl
altso tað vesindi haldi eg tað er at tað at mann skal ikki fara upp fina at hl a gjúpa tað lest áv nýggjum altso tað er eg tr ta basar og skipanir sum eru settar so nevnir her sum eru gjørd sum eitur ibord sum er global altso tú fert inn og meldar tygun á hana og tú verður t kot frá hvussu brúkar hanna og hvussu skrásøtu ting hugani eg haldi tað at føroyar kundi saktans eg brúkt ein ein stykkaalta bassa og eina savna skipan til at skrásetta síni fulla sløg og og g og mongdur og annað so et segi man mann fer tað neyva yvirlitið kanska sum ska til altso tað er tað sama sum vit at hevur familjudattabassallu sumsum er gjørdur til til endamálið altso tú kanst fara inn og og og skráseta familju um tað ver so árðnasta tíðina at tattabasa tað sama ger e galdandi her so at tað burdi ikki verið nakað problem at at t fingi skipað efti her g uppán skelagvóðan máta takk fyri formaður
so er tað bjørt samensen
takk fyri ja eina ferð í vinnunevndini fyri nøkrum árum síðani tá tók sambandsflokkurin í tjóðveldið lógva ta saman saman vð javnaðarflokkinum frá restin gingu saman um ati tá jakobvestegaard sum var komin íð ein uppskoti um at geva loyvi til at skjóta grágast og vit blivu so einið um at ja tað skuldi hann sleppa men tað skuldi skrásetast og mann skuldi hava eina orsøk til at sótasæ gásina tí hon hevði verið friðað og tað var ein orsøk til at gráka asum bleiv friðað tað var tí at hon faktiskt var í vanda fyri at doyggja út mann gloymir ofta søguna so eg ælaði e spyrja jóhan dal um um akkurát tað at mann mann mann semi sum pá tvørsav anstøðu samgongu um at jamen vit skulu hava sjálvandis skulu vit vita hvat er við gera tá tað snýr seg um at veiða fugl og spyrj hann umat man samdur í á grágásuni ikki eitt gott dømi har mannhevði klárar at funnið ein javnua at bøndun r sleppa at skjóta at grákas við ster at gera fortreð men tað skal skrásetast og soleiðs at mnnkann halda eyga við um tað ger seg gongur stovnum og nær takk fyri
hann dahl
ja takk ja men bjørt samanstøðingin formandi eg haldi at tað var júst skilagott tað sum varð gjørt har altso hetta eru ikki nøkur rokett seiðin sær fari hjálpt við altso hetta burdi verið líka til høgrabeini at fingið gjørt og samskipað í eini fullari semju á høstum øðrum tinkin so at mann mann ger eftir her og sjálvandi haldi eg tað er rímiligt at mann fer framt fullateljing og fer tað skrásettur upp á eina eina fullumsíðan máta ogta og so har vit fylgja teg upp eisini so at mann allirnar kann meta um av fakfólki hvat er er sinisandur og burðardygt at veiða eisini tá tað kemur tað til tað takk fyri at formaður
ja takk fyri so fær helgi abramsæn landsstýrismaður orðið
vælja harra formaður eg lat meg byrja við at siga tað mær dámar væl eitt uppskoti hetta er nakað sum manglar í føroyum eitt hagtøl yvir hvussu tað stendr til við fuglastovnunum øh taðn einasta fullfíggjaðia fuglateljing av heiðafugli í føroyum hon bleiv gjørd í nítjan hundrað og einogfýrs tað var skieit r fjøruti ár síðani og tað var í náttvúðgripasavnið sum stóð fyri tí og tað vóru seksogtretivu fuglakønir norðurlendingar sum taldu jónes joensen segði nokk tað vóru norðmenn eg veit ikki men eg síggja við tei vóru norðurlendingar sum taldu

og fyri fleiri fuglasløg tað galdandi at tað er tann einasta fullfíggjaða fuglateljing sum eg gjørdi í føroyum altso samlað yvir alt og og ug mann fingið hagtølsdagar tað er nítjan hundrað og einogfýrs síðani tá so eru nakrar fuglateljingar gjørdar men tær hava verið øgiliga avmarkaðar og ikki samskipaðar og vit hava vit hava faktiskt ikki tøl fyri gongdina hjá heiðafugli í føroyum vit vita ikki hvussu har var hann av at okkurt minkar og so framvegis og men vit hava

øhsjávandi alt kostar og fuglateljingin nítjanhundr o einogfýrs hum kostaði tvey hundrað túsund krónur hvat tað svarar til í dag hvussu nógv tað kosta tað duga ikki at meta men tað er aftur fjøruti áru síðani so tað kostar at gera tað men eg veit ikki hvussu nógv tað tað kostar hetta etta øki er øgiliga fløkt skipan nú spurdi johannes joense mgfyri ein ein ein fyrispurning og tá ið embaðsfólkini í umhvørvisvinnumálaráðnum fyrireikaðu hetta svarið tá má eg siga at eg øta eitt sindur við tá ið tá eg so fekta tí at hetta er rættiliga fløkt og eghaldi eg fari at lesa eitt sindur upp úr tí svarinum eg gangi út frá mær kíús ikki at biðja formannin loyvi at sitera seg sjálvan men tað kanska mann loyvi til men

ja altso av játtanini stuðul til umhvørvisverndaar tiltøk eru í tvey túsund og tjúgu játtaðar tvey hundrað og fimmogtrýss tvey hundrað g fimmogtrýss túsund krónur til ávika við tjóshavni og havstovuna til fuglateljingar í ramsaroyggjum umhvørvisstovan samskipar teljingarnar tjóðshavnið stendur fyri teljingunum av drunnhvíta í nólsoy og lunda í mykinesi og havstovan fylgir hvørt ár gongdini hjá bjargarfugli longviga rita og havhestri og partvíst lunda í skúgvoy afturat hesum hevur havstovan talt lonvega og ritu runt alt landið nakrar ferðir umframt at savnað tøl fyri ternumølir havstovan hevur eisini staðið fyri at telja heiðafugl í skúgvoy í nøkrum umførum umframt at havstovan hevur skipað fyri grágásateljing tjóðsavnið hevur eisini nakrar teljingar afturat ramsarateljingunum millum annað av kjógva men talan er ikki um skipaðar og regluligar teljingar umframt at vinnumálaráðið umsitir fuglaveiðarlógina nei umhvørvis og vinnumálaráðið umsitur fuglaveiðarlógina meðan tjóðsavnið umsitur kunngerð um serliga fuglaveiðu til vísindalið og almenna gagnilig endamál og kunngerð um ræning av lonvoyareggum teljingar sum eru grundarlag undir hesum aloyvum eru á havstovuni havstovan telur sum nevnt grágás men loyvi at skjótagrágast verður latið á búnaðarstovuni umhvørvisstovan samskipar ramsarteljingarnar sum umhvørvisvinnumálaráðið fíggjar umvegis játtan til stuðul til umhvørvisvoyndartiltøk hetta er altso øgiliga øgiliga fløkt og g tað er altso óneyðugt at siga at hetta liggur altso so spjatt at at tað er hopleyst at at fáa nakrað yvirblikk yvir tað og og tað er eingin ivi um at vit eiga at samla alt hettaer á einum stað soleiðsnar at mann kann brúka tað til eitt el annað og tað haldi eg at vit eiga at arbeiða framóti at tað er at fáa samlað hesi tingini á einu stað og so skipa fyri fuglateljingum og á grunda tað kann manst tú taka støðu til møguligar friðingar í dag vita vit ikki hvussu støðan er og tað er altso ikki nøktandi høvuðssjónarmiðjuni hjá fuglafrøðingum er at mann kann veiða fugl í ávísan mun men tað skal sjálvandi vera treytað av at vit vita hvussu stovnarnir er fyri og yvirhøvur er mett at vit hava ikki nóg góð tøl og nóg nógva vitan um fuglastovnar hvørki ferðandi ella bústaðar búfastar fuglar og tí eigar eiður veiða at verða avmarkað meðan stovnsmetingar verða gjørdar

øgiliga samansett og atlitini eru rættiliga ymisk øhog

ja eg veit kkihvusunógvi eg skal eg gera í morgun fyr hasum har øhmeni eitt sum eg haldi eisini vit skuldu taka við tað er tað at tað er tað at vit eru ofta øgiliga skjót í føroyum at taka undir við altjóða sáttmálum um um bæði eitt og annað men tá tað kemur til atliva upp til teir so eru vit kanska ikki líka røsk altíð og tað eru nakrir altjóða sáttmálar sum vit eru bundin at í sambandi við hetta her tí føroyar hava tikið undir við ein sum høvdur bornsáttmálin sum millum annað ásetir tjóra sløg sum regluliga ferðast sum landamørk skulu verjast og tað vil siga at hetta umfatar eisini okkara flytufuglar vit eru við í einum sum hundra a e lwa avtaluna ta er av ymiskum fuglasløgum á vatninum og vit hava eisini sáttmálan um lívfrøðiligt margfeldi

at veiða fuglaveiðu er er í sæ sjálvum ikki brot á hesar sáttmálarnar men tað er ein tað er við hesum sáttmálaum at tað skal veiðast burðardygd o tað r tt ogog fyri at kunna siga um vit veiða burðardygd so mungu vita hvussu stovnurin er fyri og tað vita vit allarflestu førum ikki í

eitur y uzc n sum er altjóða náttúruverndarfelagsskapur ið gevur gevur úti ta sokallaga reyða listan sum sigur hvørhvørjum hvørji fuglasløg eru eru rættiliga viðbrekin og har hava tey millum annað koyrt lundahan á so tað er hvussu ein fuglur sum sum verðu verður mettur at verða viðbrekin sum støðan er í løtuni vit vita sum sagt lítið um støðuna hjá føroysku fuglasløgunum og eg haldi samanumtikið at vit eiga at savna alt á einum stað vit eigat skipa fyri teljingum og útfrá tí at vit at taka støðu til friðingar so er tað sjálvandi hetta her spurningurin at tð er nakað av mentan í hesum her vit hava nakað sum eitur veiðumentan og so er kemur spurningurin hvussu fáa vit samskipa hetta her hvussu fáa vit hildið lív í okkara veiðumentan og samtíðis fuglastovnar tað dugi ik at siga akkurát hvussumann kann gera tað men tað er sjálvandi ein møguleiki og tað er tað at at vit siga tað at nú verður nógvir fuglur veiddur og mann kansn hyggja eftir er tað rætt at geva loyvi til at selja fugl til dømis tí at up á tann mátan kundi mann so avmarkað tað bara til egið brúk og og tað er longu minkað munandi um um veiðuna eg hatta nevnir bara sum møguleika ið vit hava ikki viðgjørt hetta her næri og hvussu mann skal

summar bygdir hava á grannastevnum friða til dømisikki gevur loyvi til at at fleyga lunda og framvegis og so fær onkurt annar okkra aðrar bygd við byrsu skjýtur eg veit ikkihvør søgan r aftan fyri tað men mær eg fortalt at grundin til at mann kkihevur loyvi til at skjóta svartfugl er tí at summar bygdir hava atgongd til fuglabjørg og tað ha aðrar ikki og fyri at líka sum øll skuldu hava sama rætt so ger mann loyvi til tað so kunnu tær bygdirnar sum ikki kunnu fara í bjørgin tey kunnu har kann mann skjóta eg veit ikki um tað er rætt men men soeisnart eg hevði mær fortalt at er grundin fyri at at mann hevur gjørt upp á tann mátan og so kann mann skal ein bygd sum kunna forðað einar aðrari taðr tað er so spurningar men sjálvandi aftur har økið er spjatt spurningur er um mannkiskuldi samnað alt á ein um stað og sagt at hvørjar hvørjar skulu spælireglarnir vera fyri fyri hesum her

og so er hetta her spurningurin hvat fær ein fuglastovn at minka tað er sjávandi ymiskt altso vit vit hoyra oftani at tjaldrið er minka men tað er ikki at veiða tað tað er sjálvandi tí sagt att hær tí at flatsmakkurin komu so minni reyðmarkar og og so tað so tað alt tð er sjávandi nógv ting sum fáa stovnarnir bæði at vaksa og minkað men men tað er eingin ivi um at at ov stór veiða hon hevur sínar suhonhon ger seg inn á stovnarnar tað er eingin ivi um tað hso spurdi brandur sandoy um gásavoyum tað nú er tað soleiðinar at tað bleiv givið loyvi til bøndur at skjóta gás orsakað av tí at at gásin ger sog nógv inn á landbúnaðin og eg fekk øgiliga seint at vita tað at at lógin hon fór ella hetta loyvi fór úr gildi fyrsta juni tað vóru faktiskt for sein at siga mær tað á búnaðarstovuni og hví vtit ikki konu komið hví eri vit ikk hava tikið upp aftur tað er millum annað tí at sum onkur segði eina viðmerking her at at tað var við í tí at tað skuldi teljast og og tí at mann eisini skuldi hyggja eftir er hetta nú gjørt við skynsemi og har er ætlanin u onkur tøl sum ikki kom upp á pláss men men ætlanin er at vit skuldu leingja loyvi at skjóta gás treytað av at at tølini vísa at tað hevð gjørt burðardygt tað var tað takk fyri
johannes joensen fær eina viðmerking
nú em nevndi landstýrsmaðurin æt kjeldur teil ikki veiða men teir veiga kjeldur í frakkaríki ter var tey ætið ta er kanska for ógv tað veit eg ikki men tað sum hetta uppskoti dragar seg um tað er tað er at fáa hagtøl so at eg vóni at landssýrismaðurin fer at skipa tað hetta øki tí eg hoyri í honum hetta er rættiliga óskipað og hetta er eitta øki sum sum hannhevur gjørt rætiliga lítið við altso ikki tí at tað eru fólk sum arbeiða ítí økinum men men hagtøl finnast ikki og tey hagtølin sum finnast tey eru liggja sum spjadd runt í í í skipanini og eg eri vitandi um at summi hagtøl frá fyrr av tey eru slett iki talgilt so tey ligja í mappu so at tað hevur gott at fingið skipað tað soleiðis at vit fáa talgilt hagtøl frameftir í fleiri ár so vit kunnu síggja gongdina tí fyrri eitt ár nyttar ikki a hava haglað upp á eitt ár tí at tað kann broytast verða ein góð gongd á eitt ár og e ringgongd ári eftir
ja helgi abramsen
harra formaður ja franskmaður teir eta kanska skjóta keldur og tað varðu sagt um føroyingar við ávísum politiskum liti á teir steina køldur mentaðer nokk ikki tað sug gja se g gengu seg galdandi men men eg eri púra samdur við við við johannes joensen at ati vit vit eiga at samskipa ett her og fáa hagtøl og og og út frá tí taka støðu til um um um veiða skal skal verða loyvd og og tað er sum sum sagt tað liggur alt alt ov spjatt og tað allarfyrsta vit skulu gera haldi eg tað er at samla alt ein um stað og tað er tað eitt arbeiði sum egætlar mæn fær í holt við takk fyrija so
er tað bjørt samuelsen sum fær eina við
ja takk fyri nei tað havi eg tosað alt ongantíð hoyrt að sambandsmennstana køld men men á tjóðveldi dámar væl at hava kjeldrar bringuniog sovorðið tað er tað er rætt men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin an nú nevndi hann hvussu umfatandi umsitingin av hesum her aso bæði skráseting av fuglum og lívfrøðarmargfeldinu í veruleikanum er vit kundu kanska lagt búnaðarstovuna afturat á hon tekur ímóti skrásetingini av hvussu nógvir hvussu nógvar glasir skotnar men kann landsstýrismaðurin siga nakað um um mann hevur ætlanir um hetta her við at fáa savnað øki betri altso í eina náttúruverndarmfyrisiting ella umsiting sum kann har mann fær fær meira samskipistingini su tey blíva kanska betri ígjøgnum førd frameftir og við eina meira javnari játtan takk fyri

viði sambandsfólk sjónveldisfólk a so atjaldrið er í bara í føroyum tá tað er gott at vera her og annars rýma út av so tað kanska er tí at tjóðveldi eg brúkt hasum búmrjú eg eri samdur tí at vit skulu vit skula vit skula vit skulu samskipa tað øki og akkurát hvussu tað verðurnú nú fara vit vit vit eru í holt við at gera hesær náttúrumargfeldisløgina og har eru sjávandi eisini nøkur ting um um sum sum kosta pengar so so alt at eg skal jú fáast at at at ganga í takt akkurát hvussutað hevður gjørt tað tað dugir ikki at siga her og nú men men sum sagt eg haldi at at eg eri breiðir áhuga her her tingsalinum hvussusr um at fáa samskipað øki og og fá og fáa hesi tingini at virka tí at tey eru alt alt ov spjødd í dag takk fyri
ja so er tað siri stevnberg takk fyri at
formaður ja tað er tað finst nakað at vita men tað finst for lítið og tað er for spjalt eg púra rætt okur settu pengar av til at byrja eina náttúrufyrisiting sum eisini skuldi taka sær av at savna hagtøl og tað var eisini partur av tí at fáa gjørt náttúrumargfeldislógina soleis tí hon byggir eisini á at tú hevur góð hagtøl tá tú skalt geva taka avgerðir hvussu langt er tað arbeiðið komið altso verður tað ment tað arbeiði við at arbeiða við við náttúrufyrisiting og hvussu langt er tað komið við at fáa margfeldslógina niðan í tingi
hjá bremsan
ja hara formaður altso eg havi atlanir havt sum mál at náttúrumorgnfeldislógin skal fáast við tingi í hesi tingsetuni um tar fara lukkast tað veit eg ikki men tað vevi hvussu a arbeitt fram ímóti tí og sjálvandi har eru avbjóðingar tí at hon var í tinginum tá ð siru stenberg sjóleiðari fram og og fekk ikki so góða móttøku og eg havi roynt at funnið útav hvat er tað mann skal hava broytt fyri at fáa heina framaftur tað er gingi eit sidur t illa at fáa ítøkiliga at vita eg veit nøkur lunda hvat mann skal hava burturúr men men egtað er gingið nok so illa at fáa ítøkiligt vita akkurát hvat mann vit hava men vit arbeiða so við við tí og akkurát ta her í játtanini har eg kennist so ølia lítið til tað eg eg havi ikki verð partur av tí tá tá tá ið mann arbeitdi við tí so tað tor ikki at svara uppá akkurát men náttúrmorginkvelslógin tað er ætlanin at fáa han tingi í í hesi tingsetuni
takk fyri rannvágur sandoy
takk fyri at formaður sjálvur eri eg ikki so øgiliga heitið fyri at mann at mann at mann bannar veiðu for nógv og at mann kanska fer at gera seg inn á tað at fólk selja nakrar fuglar men eg mær hevði dámað betri at mann legði nakrar avmarkingar á um so aðra mann sá at at eitt nú havastur illa illa lomju varð varð tikið for nógv av úr stovninum at mann so setti nakrar avmarkingar á at tú ikki kann veiða meir enn tos nógv per dag ella per mann ella per eitt til hana og hin vegin so var tað hetta her við við gásini helgi ábrendan sær seg at vit ætlaðu at fara og loyva skjótingaftur nær er mann komin so mikið langt at at mann kann siga at vit fara at at loyva veiðið og eitt gás aftur takk fyri
so er tað helgi ábronsen
ja harra formaður e tá eg nevndi hett her við atseta forboð fyri at selja fugl so var tað bara sum eitt dømi um hvussu mann kundi avmarkað tað men men sum sagt tað ev sletkis viðgjørt ein so tað er hatta er ein ein møguleiki men teg at finnast eisini aðrar møguleikar tað skal sikkurt fáa eina longri politiska viðgerð áðrn tað kemur hartil ja nænær tað vavr lesat skjóta gási aftur eg veit ikki altso tað tað burdi ikki s leingi a fingið at hetta á pláss vit skuldu hava hesi tølini upp á pláss so vart að okkurt sindur løgið við hesar lógini a hon hon er hon bleiv nokk longd einaferð við eini ikki engongu eina kunngerð tað varð onkur onkara onkra finessu so so so eg veit ikki ordiliga hvussu hvussu hvussu hatta verður gjørt og og nær hevur gjørt men men tað var arbeitt við tí so eg gangi út frá tað var inan fyri stutta tíð við stølini vísa tað at tað er rætt at gera tað takk fyrijatakk
so er tað hendri gold sum er næstu røðari ger høg
eg skal gera skjótt av tað hevur eri intersant at hoyra ta meining at fólk hava havt um hetta her við við fugluni sum heild náttúrni okur vita skjótt fylgir tað nøkulunda við at tað er eitt sindur svingandi við ja ja mest mest ien eg hugsaði mann um meni ikki minst heigarfuglur okur nevnd í dag eina ferð fyr at okur hevi eina diskusión her ferð nakar síðan eg veitikkihvat tað vera hetta ár síðar t nokkur sovorligt eg minni enn tað l líkar mánaðir og tá blívu okur sumnevndu hesar her hesar her meiri harligu fuglarnir okur blivu líkasum átalaðir fyri at tað vóru eingi fittir fuglar og eingir ófittir fuglar til altso eg nevndi tað at ravnurin ger øgiliga enda á øgiliga nógvum og skúgvurin ikki minni at tað kemur til heiðafugl tað ser mann teimam eru í í ein haga men serliga vesti mann hevur verið inn aga sum mann hev verið í frá teimum var óiti so sæður mann munin á tað var nógvur kjógvar fyrr tað var øgiliga nógvir spógvar vist akað ivaiso spógvurin tann vit langa eitt sindur boðari á nevinum og í dag skal mann vera heldrier at finna ein eg haldi eg sá ein í summar og kjógvar eru næstan eingir eftir tað er eitt annað sum ger tað at teir vera riknar at yr

við teljingini eg minnist fyrst eg kom inn her tá vóru tað teljingar umborð a marnzeinastshoonu ein yvirlækni sum vit marnus simensen sáli hann var ein sum hevði fuglateljing um borðamarnzeinasshon í fleiri fleiri fleiri ár ø hevði marnus simensen fuglateljing og og og gav eitt sindur ela tilfarið eigur at vera onkurstaðna hvar hvat ð teir komu fram til tað var nok es intersant við við tí øh tað sum eg tó at siga eitt sindur um tað er tað at at fólk broytast tingfólk broytast ikki ikki tey somu fólkini men tað koma nýggj fólk og isumann hugksar nokk so nógv ár aftur so var tað ikki so nógv sum hevði indressu í at at friða og so tá spurningur hvat hendir ein vst gera hvat hendi som um tíggju ár verða tann mandnlingins situr inni her tá sigur tað er fræða har tig tað er slutt at skjóta hatta og taðer slutt at veiða handanfuglin og hann er frægaður so verður hann aldurin loyvdur aftur at at at at fáa tendur á tí líkasum hsigu eg at meðan okur eru soleiðis har mannaði at at tað ber til at bevara stovnin ella halda stovninum uppi og at taka eitt sindur burtur av honum

ein el annan máta sum mann kundi samst um eg eri itt sindur bangin fyri at tann dagin vilú hvur fingið eina náttúru hvat var tað ropta hainanfyri náttúruverndaóga ella margferdislóg ja tá verður hvørfart yvirstaðin við alt sum eitur veiði av øllum fuglasløgumi hvørfólk tað má mann vera rímiliga sikkur í men tað at telja at telja øh nú havi okur fuingið eitt choberskip sum er nú nú nú nevndi okkurt at at johannes johones joensen er eitt útlendskur útlendskur fuglafrøðingar vórðu etaldir einaferð er tað er g miski aftar eri taðva tað var einaferð nøkur hava siga ella soleiðis sigan ag ókey øh tað hevði er ein fínar kjansur nú nú havi eg fungið eitt skip sum landstýrsmaður optar fyri dunkur ella venna jóllai miki aftkarvar øh tað er eitt skip sum kann sigla við ongum larmi inni undir fuglabjørgin tað be væl til uppí at dekkisynni har erling kongsdóttir havt eina tólv fuglateljarar altso mann kundi bjóða teimum hir eg trúgvi at tað hevu verið nógv sum eg havt indressu í mann kunikleitt teimum ein matpakka tá tey fóyru á saða ím morgunin tað hevu nógv ar havt indressu í at at verið við til tað tí tey hava eg normø indressu tann sum hyggur at sigur margacngkanal fýra ella hvat tað var fyri um weii so er tann fantastisk va fólki sum hava indressu í ikki hava fylgið tað t skjóta nógv ar av teimum men eisini í aðrari veiðu og sum hava øgiliga stór indressu og tí hevði tað verið hetta skipið kann fara inn undir bjørgini við ongum armi og tá er tað veri ein fínur máti at talt rundan um oyggjar til dømis skúvoynni her tað vera i bakatellur atalt fugloynna tað sama og so kontakta nøkur lokal fólk sum búgva har og sum eru har alt árið og e fingi tærasta meining um hvussu støðan er so eru ikki bara ovaðsom sum eg hava adressu í heya vit branda sandoyarverð inni á við við nátanim tað er rætt at tað vara øgiliga ógvusligt spurningurin er um tað er neyðugt at fólk altso tá tað kemur til at skjóta lomja til dømis er tað er neyðugt at fólk skjóta fleiri hundrað lomjiar tað er tað yvirhøvur ikki atso kanska segði mann hálvtrýss fór nokk til tað svangasti ella kundi mann sagt hundrað so var tað eina avmarking í øh soleiðisnar at mann ikki bara koyrdi hædd og so og so og so plaffaðig niður tað sum nú eina ferð kom fyrr øh tað hevði verið ein ein máti at gjørta uppá men sum sagt mann skuldi helst fingið gjørt nøkur ting meðan nøkur soleiðis tað mannaði at tað at veiða parturin er verður verður verður tikin við eisini takk fyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað jóhannes joensen ger so væl
jatakk fyri nú kom hendring oldrin á hetta her at friða men hetta uppskotið er hetta hevur einki við friðingil hansk at gera hetta meiningin er ikki at friða alt meiningin er bara at fáa hagtøld fyri hvussu fuglasløgini hvussu støðan er við fuglasløgnu í føroyum og eg haldi at áðrenn mann fer at snakka um veiðu og friðing so mug man fyrskifinna tav hvussu støðan er og tað er oftani tað attað liðið verður loypt um soleiðis at gitingar er tað sum sum sum sum er grundarlagi og gitingar kunnu ikkibrúkast til nakað sum helst vit mugu finna útav hvussu sær støðan út hvussu var hon og hvussu ferð han at verða komandi árini áðrenn mnn kann gera nakað í mínari v takk fyri
hold ja har var maður við
púra eg pirhøvur samdur í tí men eg nevndi friðingina tí at eg líkasum síggi tendensin er tann vegin at mann mann flyti ikki yvir ímóti friðingini heldur enn enn e nógsu at halda mann skal veia eitt sindur burturav otí eri eg sindur bangin fyri at mann bá tann eina dag stendur her og sigur at at ein meirilutur sigur at nú frigi okur eitt annað eg minnist tað var einaferð tað er nógv ár síða nú at tað e eitt uppskot her sum skuldi friga fugl og tað kom út aftur aftur ta frigaði mann emm ikki aftur hvat tað var hárir ja nemliga tað var haru sog út aftur tá ið tá ið mámálið bleiv samtykt her so tað kann henda tað mesta ótrúligu tingini altso og og og mín meining er tann at at mann má gera tað meðan meðan okur eru soleiðis að mannaði at at at tað at veiða er við í í í prosessuni so mann ikki bara sigur slutt og og hetta var tað tí tað er ein fantastiskur dagur tá ið tú hevur plagt ein a tríggja fýra gamlanátar niður og kann sita við teimum á sunnu dag sjálvt um tað han hava verað eitt sidur seiður so hevur mann hvørfalt bjargað einum góðum ina góðari máltíð tíverri er tað farri or farðir sum gera brúk av tí
so er tað edvard jacobsen aktur vát ein formæu
eg kann gott fylgja henni í gold í akkurát tessum her at tað má vera ein balansi í tí tað vísir seg at kanska at mann kann fara for langt báðar vegir upp á tann matin at tað verður alt tað er synd at gera hatta og hettar og mann vekk mann flytur seg vekk frá tí at mann at vit livdu av nøkrum eisini ymiskum vildgjórum fuglum tað er ein part av av veiðmentalitetinum men minnskot tað var herfyri einaferð langt síðani tá ið tosað var tær við grindavu at tað bleiv mann skuldi stressa og og og dýrini og altíð tær um mann skuldi banna tað heilt so tað kann øgiliga skjótt fara yvir í í ta grøvuna og so og so kann tað vera ein avbjóðing ating at vega nakað sum helst so at tað er gott bað eg sum sum henni í gold kemur inn á akkurát hesum her sambandinum takk fyri at fáa mær
enrioldvar ja
tað er tað er tað er púra rætt sum eydvar jakobsen var inni á eg eg haldi at mann má gera tað meðan mann eri líkasum í í í meira avstappaði viðurskiftum og og mann hevur fólk sum síggja báðar síður í hesum her altso at at mann mann veigur og at mann heldur skilur á at mann ikki fer avstað við øllum tí tað ber til at veiga eitt eitt eitt eitt antal antað so verður skot til at tað verður verður verður verður tikið pialandi ella hvussu mann so hvussu mann so veiða í tag so er tað so ber tað til at gera tað innan fyr rímiligar sigrensur og at at tað verðar gjørt meðan fólk eg eri avslappaði ikki altíð vil geila upp og so bara stoppa mann tí heila og so er ferdin ttað sum eg eri bangin fyri eg kann nevna htað eina fer afturat tað er tað at visti tað fyrst verður stongt heilt av so var tað seinni dagur at tað verður opnað aftur tí at tí at soleiðis eru nú tíðin at oku livug í altso tta hetta er ein sovonur spesiellig tíma livgir við tá i tað kemur til friða tað er tað
ja og so er tað jóhan eli poulsen ger so væl
ja takfyri hara formaður fyrst vil eg siga tað eg haldi hetta eitt fínt uppskot tí tað er nokk so viktigt at vita hvussu stovnurin er fyrri fyri at vita hvat mann kann taka úr stovninum tað er jo fínt mær dámar mær øgiliga væl hugleikanar hjáhennikold akkurtum hetta her við hvussu mann fer at hvussu mann og føroyki við at fræga tað er soleiðisnar at vissi okur ella teir føroyingar sum dáma a veiða eitt sindur av fugli gera tað við skili so slepp mann undan at forboð verða sett men visti mann blívur gradir at mann nú knappliga ikki kann náast við at hava eg vildi hildið hálvtrýss varfuglar erta ótrúliga gott ár at men nú skal hava fimmhundrar ella túsundfyri at hava eina søluvøru to hava okur ein trupulleika og mann sær bara teir sum í dag eru teir størstu ránsmenninar og mann so kann siga at selja fugl tað eru teir sum veiga fugl við stong o mann hevur roynt upp á ein lannan máta fyri gygla eina mynd fyri fólki at tað er birsa sum eiga í hugdastovnina meðan okur vita at tað er stongin sum hevur birsan hevur veitt eitt ein fugl atað hava gorfuglin restin hevur stongin eitt tí tað tað haldi eg eisini mannskaln minnast til takk fyri
so er tað hennrikaad
harra formaður eg eri púra samdur við jáni elin poulsen í akkurát í hasum tingunum og og tað sovið gera tað sama hvat í veiðu hátturini er visti mann fer at sæð teila tá kann eg nevnast gera tað sama hvat mann hvat mann veiðir tað við og og tað er ein broytingar hendar og svartfuglurin er kanska tað sum okur eru eina sárasta um altso lundi og lomju hitt náhann khann kann so vera har afturat eisini men men tað er ógvuliga ógvuliga keðilig visti mann kemur í ta støðun at mann manmann noyðist at friga tað nú havi eg búði síðuni um einá vatni nærmæst hvat dugdi at ganga og har vóru fyrr mann vaknaði morgnarni við tvey trý hundrað riturin skríggjaði og nú eru fimtan tey frægast her ta er ein e normur altso ein heilur hagir varð hvítur ein bøur varð hvítur av av av ritum og og og tað eru fimtan tjúgu í dag so tað er ein øgilig broyting og eingin hevur veitt eina riti í gud heman vit hvssu nógv ár tað eru øgiliga nógv ár s sjálvt um tað var góður matur fyrr so at eg r púra samdur við jáni elji poulsen og og at mann ger tað ndir undir vaðum viðuski
ja so er tað jóhannes joensen sum fær orðið ger so væl
formaður bara fara at rættleiða øll sum hava verið uppi og sagt at hetta upskotið leggur upp til at mann skal friga alt tað er slett ikki ætlanin hetta uppskotið er leggur upp til at mann hevur hagtøl fyri hvussu fuglastovnrnir havaeg eg segði tað eisini frammannundan tá eg eri veiðimaðurin sjálvur men eg vil bara vita um eg veiði tann síðsta fuglin ella ella um um um tað er burðardygt ta sum eg geri so hetta er einki við fliðing at gera eg haldi slettik at mann skal ganga og friða nakað sum egikki pjøvust at frægast men er tað neyðugt sambært fuglateljingum so e marn noydd til at gera eitt lana og eg trúgv ikki nakar er áhugaður í at at oyða nakran stóð og tá ið mann snakkar um at skjóta svartfugl so er tað so snakkar mann um at mann skjótur íslendskan luvea ella útlendska lumvea og ikki føroyskan asð er sovornir ting sum sum sum mann eisini gitur um ha og summi siga seg vita og summi siga seg gita og og og tað eru ymiskar frágreiðingar og eg kann bara staðfesta tað at tey sum eg havi snakkað við og eg komu nanv saman fið fólki sum hava veitt nógv og eisini í familjuni hjá mær sjálvum har isøgdu teir eldru menninir og kvinnur hava verið við til eisini hægreikt og annan men at tæir eldru mennir sum veiddu tá at tær kundu veiða upp til kanska hálvtrýss túsund lundar klayða lundum hálvtrýss túsund lundar í ymiskum urum har vesturi í vágunum og har verður slettiki veitt í dag heilt lítið o har er einki fuglur so um tað er æti ella hvat er orsøkin neppa a veiða tað er tað so ikki men men tað sum er gott er at fáa eitt grundarlag og tað grundarlagið má má má vera gjøgnum fleiri ár tú kanst ger eina kanning eitt ár og siga soleiðis støðan so so liðugt tú mást gera kanningar gjøgnum tíggju tjúgu ár fyri at kunna staðfest um gongdin er jalig ella um neilig um tað er ein góðgongd ella ein vánalig gongd so tá mann fer at gerast so arbeiðisum hettaher so er tað eitt arbeiði sum krevur tíð og krevur tað at mann setir skjøtul á nøkur ting man kjølfestir nøkur ting og so far mann tað til at vera nakað sum er kontinueruligt gjøgnum fleiri ár og fara sjálvandi fakfólkini økinum og fólk veiðufólk eisini kanska at seta seg saman og hyggja eftir jamin hvat er hvussu er gongdin og har má landstýrismannin har landstýrismaðurin øgiliga sentralur fyri at fáa tað kjølfesta so eg vóni at vit samtykkjahetta her soleis at landstýrismaðurin sleppar í gongd vð t arbeiða soleis at vit kunnu føla okkum trúgv við at vit hava hagtøl um tey komandi kanska tjúgu tretivogfjøruti árini og fyri alla framtíð so eftirkomarinir hjá okkum kunnu kunna hyggja eftir og vísa á ella síggja hvussu gongdini vera tí tað sum vit hava hava her í dag tað er hvat ið forferinim hjáokkum siga men vit hava eingi tøl eg kann bara lurta eftir hvat ið tey siga onkur av teimum eru kanska farin í grøvuna nú og tey taka kanska góða vitan og ov nógv hagtøl við sær sum vit burdu havt eisini søguliga sæð og mentanaliga sæð so hetta er bara eitt hetta er bara fyri at kunna vísa á at vit mangla eina vitan sum vit burdu skaffa okkum takkfyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrsta legði o hann eli poulsen gerst væl
takk fyri teirra formaður tað er púra samd við hann sjónvarpinum tað er av stórum týdningi at tú fáar teljingar tí okkum ikki vitast hvørjum standi stovnurin í viðsúk ikki hava nakrar teljingar út har er púra samdur men tað er so tá mann kemur inn á sovorðn málsmaður tað er so illa skjótt at mann kemur eisini á við friðing og annað tá mann er bangin fyri viðstir nú eitt tal fyri at vísa støðan ikki er so góð okkum minnast tá svarfuglur minkaður fyri nøkrum árið síðan t tá segði mann mann á næstan hvørja grannasindi í føroyum noktaði fyri at veiða bæði svarfugl og lunda serliga við stong við tí resultatið kanska enn meiri fuglur doyði í svongd enn hvat tað hevði hent við sum hann tók eitt sindur burtur úr stovninum so tindini hanga lýsing saman líka tí kemur mann so ella so inn á teg men í sambandi við sjálvt hetta uppskotist og haldi eg tað er eitt gott uppskot og tað er eisini vón at hetta kann vera eitt uppskot sum fer í djónum tí at hetta er eitt gott uppskot at mann kann síggja koyra støðu í stovnurin í tað haldi eg er ræðiliga viktigt
johannes joensen
takk fyri fyrispurningin ja eg skilji væl at manni mann er bangin fyri at at gongdin ikki r góð og so verð alt friðað men tað er slekki ætlanin altso g eg trúgvi eisini at vit mug ansa eftir at vit ikki bara friðja altíð at gongdin er vánaliga eitt ella tvey ár tað er tí eg sigur tað at hagtøl má vísa gjøgnum fleiri ár vissi gongdin er vánalig niðurgangandi gjøgnum tíggju ár men so er so er okkurt sum bendur á at at vit mugu gera eittannað men um gongdin er vánaliga eitt ár tað pjøvur ikki at vera nakað serligt í tí tað kann bara vera tað eait eftir eitt eitt ár fellisár og so so kann tað gott ganga upp eftir aftur tvey ár seinni so so tað má mann ansa eftir
ja og khristian andreasen ja tað
harra formaður eg taki sjávandi undir við at mann fer at telja fugl og so víðari men eg ivist í um at tað er egnað til eina sereina serlóg um að bburturav altso tað sum eg mangla í føroyum er eina umhvørvisvendar róð tað so í heimildlógina kann skipa fyri nøkrum systematiskum registrering á okkara náttúru og sovíðari og í dag kann umhvørvstovan gott far undir at telja taðer ikki neyðugt við ein við einari serliga føroyska a í løgtingslóg um a um at geva heimild til tað tí at tað kuni eg bara gera so eg haldi at tað sum sakun ri ein egnaligur tørvur á tað er in umhvørvisuendarljóð sum ver updatera heldur inn at fara spesifikt at fara at tosa um fuglateljingar sum eitt sum eit doymi mongd av einari størri lóggávu takfyri hara formaður
ja jóannes joensen
nú er tað ein uppskot til samtyktar tað vil siga at mann heitir á landsmann um at fara í gongd og skipa økið um mann skal gera ein lóð ella mann skal samskipa hvussu mann ger tað tað fær hald meg ikki nógv til tí tað er ikki skilfyri men tað sum eg hugsi meira um tað er at fáa samskipað tað og fáa tað kjølfest sæð tað skinnara um tað er ikki neyðugt at broyta nakað lóð javn sum gera mann ikki tað tað einasta eg hvussu eg er áhugaður í tað er at fáa tað fáa nøkur hagtøl niður á pappír ella talgilt so at mann kann brúka tað í framtíðum so eg hugsi bara at landsstýrismennin finnur út av hvussu mann best ger tað eg haldi bara her í løgtingi skulu vit hvussu samtykkja tað at fara á gongd við arbeiði

ja takk frá formaður nú veit eg ikki um joannes joensen legði upp til at vit á hvørjum ári skuldu hava fuglatellingar tað dugir eg slett ikki at síggja meiningina í vit hava havt fuglatellingar fyri hvat nýggj tretivárum fríðan vit sígu tald upp á sama máta aftur nú so høvdu vit eina góða fatan av hvussu tað hevði gingið yvir hetta tíðarskeiðir og at hava tað árliga eina teljing tað er tað ger onka meining eg haldi at mann hava at síggð tað yvir eitt longri tíðarintervall á fimta hvørt ár ella ella eitt ella annað sólri sum tað hevði givið eina betri mynd heldur enn at fáa eina støðumynd á hvørjum ári sum allarhelst hevði kostað øgiliga nógvar pengar og fingið meiri minni nyttu burturúr inn inn inn inn tær pengarnar sum mann kundi brúkt upp á eina ordiliga ordiliga teljing á fimmta hvørt ár ella tíggju tá hvørt ár ella eittlanásór takk fyri at hava mær
johannes joensen
fy ja eg eg hugsi at eg heg havi ikki oriliga skil fyri hvussu ofta mann skal gera tað tað sum eg hugsi t e eg útlendingar gera javnar fuglatenningar tú hevur sikkurt eitt eitt eitt tíðarhoyrist hongt hvussu ofta tú eigur at gera tað fyri tær hagtøl sum eru sum eru burðardygga taðsia tú kann brúka hagtølini eg gangi út frá triðja hvørt ár ella fimtan hvørt ár ella hvat kann mann hvussu mann skipar tað tað er nokk tað sama sum sum útlendingar gera tað sum tað sum er viktigt er at man kann brúka hagtølina visu mnn kann brúka hagtølini líta hagtølina so so so er tað gott nokk hvussu ofta og og nær og og hvussu mann ger tað tað havi eg ikki skil fyri tað tað tað mugu tey sum eru virka á økinum vita betri en egtakkfyri
ja takk fyri nú eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið liðugt og hetta málið fer til viðgerðar í vinnunevndin vit eru so komin tilsíðsta mál á skrá í dag tað er framløga og eskal boða frá at ttanlandsuttanlandsnevndin hevur lagt álit fram í løgtinsmáli nummar tveyogtrýss tað er uppskot til samtyktar um karmsáttmála um fiskiskap im føroyar og brekland

síðani eru tvey nýggj mál á veg í tingi tað er jakobvestegaard sum leggur fyri fyri løgtingið jakobvestegardgord landsstýrismaður í fiskivinnumálnum tað er tað er eitt uppskot til løgtingslóg um broyting ír løgslóg um sjófeingis sjófeingislvinnu og har stendur í parantes útseta og flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og einogtjúgu flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tjúgu til g einogtjúgu strika treytina um veiðuloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í sambandi við ávíst slag av vinnuligum royndum og verkætlanina ávikavist fyri royndarfisskap og vinnuligar royndir tað vóru orðini og so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur lagt fyri tingið uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um eftirløn tað er eftirlønarlógin frítøka fyri uttanlandsinntøku og javnbjóðiskapping ímillum

og síðani er tað tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men tingfundur verður aftur í morgin hann byrjar klokkan hálvgum tvey

tað eru sjey triðju viðgerðir á skránni tað er av løgtsmáli nummar trýss

løgsmál nummar trýss uppskot til eykafíggjarlóg fyri tvey túsund og tjúgu triðja viðger av løgsmál nummar seytjan tað er uppskot til løgtslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vindningi og fígging av yvirgangi til hvítfasslógi triðja viðgerð av løgsmál nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um barselsskipan barsilslógin leinging av rættindum til barsilspening hækkan á barsahalda um broytingum viðvíkjandi kærnevndini tað er triðja viðgerð av løgsmál nummr einoghálvtrýss upps uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um arbeiðsloystryggjing og arbeiðsávíking altslógin triðja viðgerð av løgsmál nummar trýogtretivu uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um almannapensjón og annataer lestrarstonufrádrigin í fyritíðarpensjón triðja viðgerð av uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um arbeiðsfremmen tiltøk

triðja viðgerð av løgtsmál nummar sjeyogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um almanna almenna heilsutrygdir heilsutrygdarlógin og síðani verða nakrar fyrstu viðgerðir í morgin tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar áttaogtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tíðaravmarkað avgjald av ferðandi við komu til føroyar leinging av tíðarskeiðnum í ferðani skulu rinda avgjald við komu til føroyar fyrsta viðgerð av løgtinsmáln nummar seksogtrýss uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um avgjald við skráseting av motorakførum og har stendur í parantes lækka avgjaldi fyri persónbila við brittøkni persónbilag við p yid tøkni og so framvegis har standa fleiri onnur ting so ver tað fyrsta viðgerð av tingmáli nummar løgtingsmál nummar sjeyogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um meirviðisgjald til meirvirðisgjaldslógin leingi heimil til at fáa meirvirðisgjald endurrinda í sambandi við bygging ella umbygging a ávísum leiðbústovum keyp av ávíkavist orkuvinarligum momotorakførum og elryknum hitapumpusskipanum og dagføring av reglumum um leiðubilar og síðan er eisini fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar fimmogtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tunlar norðurum fjall við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanarkarmin frá tvey hundrað og tveyoghálvfrerss milliónum til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónurog framløga er eisini á skránni

eg kann boða frá tingfundi verður eisini fríggjadagin og hann byrjar klokkan tíggju men í morgin byrja tingfundin klokkan hálvgum tvey so er hesin fundur lokin